tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag er sjendi desembur og tað fyrsta málið á skrá í dag tað er atkvøðugreiðsla um at velja tingnevndirnar av nýggjum sambært grein seksogtjúgu stykki eitt í tingskipani tað er soleiðis at tað koma eitt bræv til løgtingsformannin sum eg las upp á síðsta fundi undirritað flokkar mæla til at verandi nevndir verða afturvaldar tó í hesu broyting helgi abramsen verða valdir til varalimi í trivnaðarnevndini fyri rósu samuelsen tað at undirskrivað kristian andreasen helgi abramsen milljustinussen og kristin mikkelsen tað er soleiðis at tað var ein lítil feilur sum hendi tá ið tá ið nevndirnar blivu skipaðar fyri stuttum tá iðskifti var í landsstýrinum og soleiðis at edvar jacobsen sum er limur í trivnaðarnevndini eisini sitið sum varðamaður fyri rósu samuelsen tað ber sjálvandi ikki til tað er bara tann rættingi skal gerast og vit fara at atkvøða um tað núja tað eru eini tvey eftir at atkvøða ja so vórðu vit liðug at atkvøða tað er samtykt at vit áttaogtjúgu atkvønu fyri ongari ímóti og ongari blankari at hendan broytingin verður gjørd í trivnaðarnevndini so er tað avgreitt og vit fara síðan til triðju viðgerð av løgtinsmál nummar fýraogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um framtíðarfulltrún nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málinum til triðju viðgerð við aðru viðgerð varð tað samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða nú ja tað manglar nakr akurja eg haldi tað r deilir víse fólk høvdu fylta seg væl við so ho blóð í broyting í løgtingslóg um tinglýsing nakað sum biður um orðið tað er eingi sum biður um orðið orðaskifti er enda vit atkvøða í hesum málinum sum eisini varð samtykt við aðru viðgerð við sjeyogtjúgu atkoðim fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða núja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broytingar í ymsum løgtingslógini í sambandi við umskipan av føroya kæristovuni nakar sum bir um orðið tað er tað ikki orðaskifti ar enda vit atkvøða í hesum málinum hetta varð samtykt við aðru viðgerð við seksogtjúgu atkoðum fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða nújaer ein eftir so vóru vit liðug at atkvøða málið í samtykt við áttaogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginu síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogtretivu tað er uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri novembur tvey túsund og einogtjúgu nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málum hetta málið var eisini samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari við aðru viðgerð vit atkvøða nú ja vit bíða eftir einum tveimum atkvøðum haldi eg so vóru vit liðug at atkvøða málið í samtyktvi áttaogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum vit koma so til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar átta tað er uppskot til løgslóg um at keypa fast ogn í føroyum og her er tað soleiðis vorðið at tað er eitt broytingaruppskot komið ja tað komið eitt broytingaruppskot frá hervør pálsdóttir sigur steðnberg ingilinstrøð eyðkøl samuelsi bjarna petersen og ruttvang hvør biður um orðið hervør pálsdóttir fær orðið fyrst ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit hava uppskotsetararnir lagt etbroytingaruppskot fyritil triðu viðgerð tað er í stuttum tað sama broytingaruppskotið sum minnilutin í rættarnevndini hevði til í álitinum eitt sindur umorða tí at broytingar vórðu samtyktar broytingar hjá meirilutanum vórðu samtyktar til aðru viðgerð so tað snýr seg um at persónur sum hevur fast á bústað í føroyum ella áðurur búð í føroyum í fimm ár sama lækt kann keypa fastogn uttan loyvi frá landsstýrismanninum og at mann heldur fast við atiat um endamálið hjá útlendingum ella útlendskum feløgum er útleiðan so er tað ikki loyvi at keypa fastogn í føroyum tað hevur týdning at vit seta reglur fyri keypa fastsogn í føroyum tað er uppskotssøtarnir samdir um men vit kunnu ikki taka undir við einum uppskoti soleið sum tað fyriliggur uttan hesar broytingarnar sum vit hava lagt fram tá ið mann kemur við einari slíkari tulking á heimasýrðslógini sum setir ein prisetins fyri hvussu vit framyvir kunnu lóggeva í føroyum og hvussu vit kunnu lóggeva økjum sum hava við føroyar at gera vit kunnu ikki seta taka undir ið inum uppskoti sum setir reglur fyri at at danir og grønlendingar og kunnu upp á sama á sama hátt sum føroyingar keypa upp fastogn í føroyum tí høvdu vit ynskt at tað bar til at fáa eina semju um hetta málið soleiðis at vit samla løgting kunnu seta greiðar reglur tí tað er eitt mál sum sum andstøðan hevur arbeitt fyri alt valskeiðið harafturat so halda vit heldur ikki at tað er rætt at at útlendingar ella útlendsk feløg skulu kunna gera sær dalt av bústaðarnegini í føroyum og tí halda vit hevur týdning at í teimum málanum har tað er útleiðarnum sum er endamálið at mann setir avmarkingar fyri tí tá er tað ikki sagt at tað ikki eisini ein trupulleiki at eru feløg ella einstakningar í føroyum sum kunnu keypa upp tað er eisini ein sosialur trupulleiki men vit eiga at byrgja upp fyri tá tað snýr seg um útlendingar og útlendsk feløg so broytingaruppskotið snýr seg egentiliga um tað sama sum tað gjørdi til aðru viðgerð og vit vóna at tað ber til at fáeina semju um tað takk fyri
ja takk fyri so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking ger so væl
takk fyri at tað sum vit vístu á í tiltil aðru viðgerðina tað var hetta her øgiliga álvarsama í at meirilutin í rættarnevndini leggur eina tulking inn í heimastýrislógina sum løgfrøðingar ið hava innlit í hetta bæði uttan fyri løgtingið og eisini onkur løgíøgtingi hevur víst á ikki er í strívi heimastýrislógina vit hava vístu eisini á at einki notat kom frá umsitingini her sum tað annars hevði komið um tað varistríðvið heimastýrislógina og harvið legg mann eina tulking í sum eisini kann fara verða galdandi frameftir og tí mæltu vit tá til at málið fór aftur í nevnd ogm mhann fekk viðgjørt tann spurningin av nýggjum í sáttu semjum so eg fær spyrja hervur posdóttir mín keldramann átti at skoti upp ein enn eina ferð at málið fer aftur í nevnd soleiðis at mann hevur høvi at viðgera tann eftir mínum tykki rættiliga álvarsama tað álvarsama ivamálið sum var sett fram

hevr polstettir gersu væl takk fyri jú eg samdi bjørt samuelsen eg haldi at tað er øgiliga problematiskt tá ið løgtingið fer at leggja eina øgiliga stranga og undarliga tulking á heimastýruslógunum umyvirsi sum kann hava avleiðingar framtíðini fyri fyrri lóggávuarbeiði hjá løgtinginum sum bjørt samulsen eisini segði so hevur umsitingin í løgtinginum ikki givið notat fyri broytingarupskotinum hjá minnilutanum tavil siga har metir mann ikki at tað tey uppskotini eru stríð við heimasýrðslógina og umsitingini hjá løgmanni kundi heldur ikki í viðmerking til uppskotið upprunaliga uppskotið siga at tað var í stríð við heimasýrðslógina at lóggeva øll onnur enn føroyingar í grein eitt í uppskotinum so eg skilji ikki hví mann hevur tørv á hví samgongan hevur tørv á at seta eina strangari tulking á heimasýrslógini og so skilji eg so sletteg ikki at tað er við fólkaflokkinum á odda í rættarnevndini at mann ger taðtakk fyri
ja og so er tað ingilín strøm ger sovæl
takk fyri harra formaður ja endamálið við hesum uppskotinum upprunaliga er jú tað ella skal vera tað at mann vil avmarka at ognir verða keyptar upp í føroyum av útlendingum sum herveas kemur inn á so verður tð eisini gjørt aá føroyingum men tað verður so ikki tikið hædd fyri hesum uppskotinum og har ger hesi broytingaruppskotini nettupp tað tey avmarkað men sum broytingaruppskotið fyriliggur so dugi eg ikki at síggja tað avmarkar í nóg stóran mun og tí vil eg samstundis eisini heita á at løgtingið um at samtykkja hesi broytingaruppskotini frá minnilutanum í rættarnevndini takk fyri
har vóru pálsøplir
fyri eg púra samdi við ingilin didessen strøm tað stendur á eisin í uppskotinum endamálið er at tryggja at fólk sum keypa fastoknum føroyum hava eitt eit serligt tilknýti til føroyar og tað hevur mann altso ikki bara tí að mann hevur danskan stardsborgarskap ella tí mann áhuga í at selja ella leiga útibústaðir í føroyum eg haldi taðhevur týdningar fviti at halda fast við endamálinum og tryggjað okkum at bústaðir og fastogn í føroyum fyrst og fremst eru til tey sum búgva her ella tey sum hava eitt serligt tilknýti og tað ger hetta lógaruppskotið ikki í nóg stóran mun so har til vilja eisini heita fólk um at psamtykkja uppskotini men vil eisini skjóta upp at málið fer aftur í nevnd so vit kunnu fáa eitt orðaskifti um tann spurningin sum er tulkingin av heimastýrislógini takk fyri
ja takk fyri næstu vøgari eru høgni hoydal
ger so vælja harra formaður eg fari sjálvandi at taka fult undir við tí sum hervur postet segði vegna tjóðveldið umstaðiliga heita tingið um at taka undir við broytingaruppskotinum eg má siga tað at eg fari stagiliga serliga venda málan fólkafloksmennina sigur fremji ikki hesa óbót at gera hetta málið byrjar við at tjóðveldið leggur uppskot fram um at tryggja at útlendingar ik skulnu keypa upp fastu okkum í føroyum eitt fínt uppskot eitt liðugtlógaruppskot tað bleiv felgt við tera grundgeving at landsstýrið kulu koma við eium øðrum uppskot so kemur tað uppskotið tað kunnu vit sjávandi fegnast tat koma ndi uppskot men nú sigur mann tað positivt í hesum uppskotunum hjá samgonguni at danskir ríkisborgarar skuldu kunna keypa á sama hátt sum føroyingar og vísa til heimasýrðislógina hvat er hetta fyri nakað hvat er hvussu gari er hent her í fólkaflokkinum vit hava bart í ættarlið fyri at vinna hesum landinum hesum løgtinginum størri ræði nú flyta til ræði aftur til danmarkar og siga tað at at løgtingið kann ikki lóggeva um mun ímillum føroyingar og aðrar danskar ríkisborgarar um hvussu mann kann búgva og eiga og reka vinnu í føroyum eg kann upplísva tinginm harra formaður at larsløk rasmusse ringdi til akse ve johannes eog løgmann í síðstu samgongu og brúktu sama argument og segði tit kunnu ikki lóggeva um at fáa útlendingar út úr fiskivinnuni tí at tað er brotið áheimasýðislógina tí at danski ríkisborgar mugu kun vera samanrætt at rigga vinnu í føroyum sum føroyingar men aksel segði sjálvandi í góðum samráði við við við undirritaða pál mikkesen at sjálvandi taka vit kki undir við tí men gutt skarð fyri fólkaflokkurin hista andreas ína odda at góðtaka ta primissuna og tað undir grevur ræðið hjáhesum tinginum eins væl ág tað tingin hevur jørt tað so oftani tait hava samtykt nú at okkara rættarskipan er tann sama sum í danmark tað hevur ongantíð verið áður vit hava havt okkara egnu rættarskipan okkara egnu rættargangslóg tað hava tit alt gjørt danskt hví skulu tit lata vald frá tinginum og fólkinum í føroyum niður til eitt annað land tað ertað tið gera við hesum her í framtíðini vvistmann góðtekurhesar primissuna sum danir koyra oman yvir okkum primissuna um tann sokalda ríkisfelagsskapin sum ongastaðni finst í nakrari lóg so hevur mann lagt seg undir brátliga undir at flyta vald frá tí føroyska fólkinum at flyta tað føroyska fólkaræðið niður til danmarkar eins væl vit síggja í tag at føroyski fólkallingsmenn skulu ganga saman við danska fólkatingin u yvirtaka mentanar gítróttarpolitikkinu í føroyum nú skulu teir lata pengar til hallir og mentan í føroyum og yvirtaka mentanarpoltikki sum vit hava yvirtikið er ikki stigil í nøkrum fólkafloksfólkið inni her sum sigur nei til heta her sostaðiliga heitiða á tykkum o hugsa tykkum um koyrda aftur nevnd ella takja undir broytingar uppskotinum annars gera taðeina óbóta ger og tað vita tit væl tat vita tað væl fólkaflokurinhevði aldrin gjørt hetta her áðrennhannbleiv so svask hat taðn nógv mera sabanskur í javnaðarflokkurin nú so nógv meira sambandsku javnaðaflokn iki unir vð hesunher tí at mann hevur hóast alt í summum føra um bart seg fram til at vinna ræði til hetta tingið til at taka avgerðir og tað geva teg frá okkum nú við góðtaka taðikki tjóðveldinum eg vil siga tað harra formaður at at visu eg samtyka httaher so er tað er nakir lárt endar naktey lárt endareruligt at vat eg góðtaka at flyta vald frá løgtinginum niður í dandska fólkatingið
ja tað var ein viðmerking til høgda hoydal og hon er frá bjarna hammer
gja takkfyra hara formaður ja eg eri partvíst er tað næstan heilt samdur við høgna hoydal í tí at eg hetta er ttað verður ein skandala fyri føroya land við skul og samtykkja taðher tí tað vendist ikki aftur so verðu heta her brúkt at føroya løgting hevur samtykt fyri allar tíðir at dansr grønlendara kunnar keypa akkurát kadaarhug til í føroyum av jørð og ognum og mann skal ikki vera nakar serfrøðingur fyri at síggja hvat støddin á føroyum er í mun til landið danmark og aðrastaðni tí mugu okur royna í øllum førum um ikki annað at tað sum mann plagar ofta at gera at kanska útseta tað eina tíð so okur fáa øllum førum vent øllum steinum áðrenn nhvanan heta her bótakerin verður gjørdur takk fyri hara formaður

egeri sera fegin um viðmerkana hjá bjarna hammer og fegin umuga vit standa saman í esum málinum her tí hetta snýr seg rætt og slætt um sjálvt málið at tað kann øgiliga skjótt vera at tað koma stórar kapitalanteressur eins væl og vit hava forsterkar í føroyum og nú keypa alt upp í føroyum bústaðarmarknaðin anað tílíkt g í øðrum lagi so beinan vit nú ella leggja vit nú sló fyri at løgtingið kann ikki longur loggeva um mun ið millum hvør kann reka vinnu og eiga ognir í hesum landinum millum okkum og tey sum búgva niðri í danmark hvat er tað fyri nakað at samtykkja tað val iga ett upskot sum í ítganspuntunumva eitt uppskot ið eit tjóðveldið u var eittgott uppskot sum ta allarflestu føroyigar taka undir við eg haldi t nemli atú vur s purt um tað í veljarakanning kanska fýrs p hálvfems proseta føroyinar taka undir við tí tað blívur nú til eitt uppskot har ið danir fáa fullan rætt eiga eiga valdu ognir í landinum tað er sjálvandi ímóti tí stevnum tjóðvaldsfokni sum sigur í fyrstu grein at einki útlendsk vald hevur hevur rætt til nakað ræði og vald í landinum og tað samtykkir mann nú og vit trúðu hóast alt tað er sjálvandi ein eitt eiti at mann pástanni fólkaflokkurin er in er ein er ein sjálvstýrisflokkur harragud tey samtykkja hettar hetta er tað størsta afturstigið sum hevur gjørt í í nýggjari tíð í føroyskari sjálsýrissøgu at gragera tílíkt so eg sigi enneiraferð hara formaður tit eru nakrir lort endar við seg samtykkja tær veruliga og tit svíkja t tað álið fór oa fólk hevur givið tykkum uttan muntil hvussu flokkarnir standa so hevr tað ikki rætt til bara soleiðis niog ein seinnapart orsakað kristn andreasen liggur g før yk sambandspolitikk at flyta vald frá løgtinginum niður til danmarkar tað gongur ikki tað ber ikki til
ja eg haldi at eg fari at biðja undanfarna røðara um at málbera seg virðiliga siga tað p á tann mátan so er tað ruttvang sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja okkara tilgongd til hetta her broytingaruppskotið er eitt sindur øðrvísi enn tað hjá javnaðarflokkinum og hjá tjóðveldi og í mínari verð er hetta eitt gott dømi um hvussu mann skal halda seg frá at lóggeva óneyðugt tí fyri mær at síggja so hava vit í royndini at loysa ein trupulleika sum í everuleikanum ikki var har skapt ein nýggjan trupulleika sum ikki var har frammanundan flest øll eru samd um at tað at útlendingar keypa upp ogn í føroyum ið skrivandi stund ikki er ein trupulleiki vit eru samd um at tað kann vera ein trupulleiki í framtíðini og við tí í huga samtykkja vit hetta her uppskotið fyri at fyribyrgja at útlendingar massavís ikki keypa upp fastogn í føroyum men tað sum er so ómetaliga harmiligt tað er at í einum annars óskyldigum lógaruppskoti sum næstan onga ávirkan hevði á veruleikan hava vit snýkt inn eina tulking av heimastýrislógini sum fyri nøkur av okkum er ómetaliga óheppin og eg sskilji ikki eg skilji ikki at fólkaflokkurin góðtekur hetta tí tað sum mann við hesari lógini nú sigur er at føroyingar og danir eru javnsettir í føroyum og vísir til heimastýrðislógina visti tann tulkingin visti mann veruliga meina tað so er tað ótrúliga nógvar lógir í føroyum sum hann verður noyddur til at broyta og nógvar treytir fyri føroyingar í føroyum sum vit verða noydd til at broyta millum annað á pensjónsøkinum eg haldi at tað er ómetaliga óheppið eg hetti á løgtingi um at stemma fyri at fáa hetta aftur í nevnd tí eg eri vís í at vit kunnu fáa eina semju um hetta her málið hetta er bara politisktvørheit sum ger at vit ikki hava fingið eitt uppskot sum vit øll eru glað fyri tí sum stansin í málinum eru vit sum so samdíð men tað er nakað við nakað sera grundleggjandi við hvussu vit fata okkara egna ræðisrætt her í føroyum sum mann skeiklar við hesum her uppskotinum so eg fari enn eina ferð at heita á løgtingið um at atkvøða fyri at fáa hetta aftur í nevnd so vit fáa eina loysn sum vit øll kunnu standa innifyri havandi huga at endamálið við hesum uppskotinum eru vit øll púra samdum takk fyri
ja takk hagnar tú heita á farna viðmerking gerst væl
ja harra formaður eg eri fegin um at rutt vang eisini sær tann tað stóra undirgraving sum tað eru av valdinum hjá løgtinginum sum fer fram her í einum uppskoti sum vit greiddu frá hvør upprunini var til tað men er ikki samdur ruttvang í at nú er tað tað uppskotið sum oku kunu okkm frá tjóðveldi sum ei orsøkin til hetta her alto á tú hevur ein meiriluta sum ger hetta her so kann tað henda í einog hvørðnum uppskot so tá ið ruk vang sigur vit so vil eg fegin hava hon sigur hetta er ikki vit hetta er ein lítil meiriluti á ferða løgtingi í einari samgongu sum hevur avreitt alla skommu skensin og og ger hvað sum helst fyri at varðveita valdið so tað eru tey sum egvil gjarna hava russ vang sigur tað at tað erhenda samgongan sigara tað er ikki vit í løgtinginum tað eru tey í løgtinginum gera tað lat harðastig fast

javso tjóðveldi visti at hetta var avleiðingin av uppskotinum so var tey slekki komin við tí altso hetta er sera sera óheppið og eg skilji ikki fókaflokkin altso nái hetta er ikki uppskotið hjá tjóðveldi hetta er uppskotið frá frá landsstýrinum sum samgongan so hevur bøtt nakað men eg skilji ikki ókaflkkin altso hvat eru titt tá ið tað kemur til tey rættindi sum vit hava stríðst fyri og tað sjálvræðið vit hava stríst fyri í føroyum at ffólkaflokkurin skal lata tað glíða upp á hendan mátan nei nei tað skili eg ikki takk fyri harra formaður
ja takk so er tað kristian andreasen sum fær orðið
takkfyahara formaður tað sjokkerar meg faktiskt at á støði her á løgtingið skal vera so lágt sum tað er altso tað tað má eg siga heilt særligt altso hetta e ett uppskot sum landslorið heur lagt fram sum hevur verið firið í rættarnevndini ígjøgnum fleiri mánaðar og rættarnevdin hevur ikki broytt uppskotið burtur frá tit vera nágreinað tekstin í í lógaruppskotinum og vit hava avmarkað møguleikan hjá útlendingum at keypa fastogn í føroyum gjøgnum feløg annars er uppskotið tað hevur verið til hoyringar hjá øllum pørtum í í í samfelagnum tey flest at tóka undir við tí eg hoyrdi ikki itkis í rættarnevndini um etta er fyri sovítt einki mann hevur snakkað um eta her og nú finni mann knappliga ein eins ovoran ah nú funnu vit etlanin at kunna goyla her á løgtingið uppá hetta sum eg hoyri í dag er reint politiskt goyl heltu einki sum helst mí veruleikan um gera yvirhøvur ikki støðan er tann at vit hava lagtet upskot fyri løgtingið um at nokta útlendingum sum ikki búgva í føroyum at skepa fast okum í føroyum tað e tað vit hava gjørt og higartil hevurtað verið soleiðis at allir heimsins borgarar uttan mun teir eita kinesarir japanarr ella hvørt er at kuna frutt keypt fast okkum í føroyum tað er tað sum vit nú avmarkað og siga tað nú skal tað steðga og vit siga tað at útlendngar un ikki longu keypa fast okkum í føroyum frá bygva í føroyum ella hava t tilgnýt til føroyar og vit hava sjá fylgiligt verið í ríkisfelaskapi við danmark í nógvr harans ár og hava veriðt í øldir og vit hava ein heimasíðuslóg athalda okkum til og hon hevur staðið har púra órørd í hálvtrýss ár hon sigur tað sum tað stendur í í í í í lógini at vit kunnu ikki í umsiting vil at vit gera mun á føroyingum og øðrum donskum ríkisborgarum hvat liggur í tí vit hava dógmær upp á tað og ta at sog gak ha tað er vit hava helsur ikki broytt heimasýðslógina vit helt iki tirvíka at tulkingin av henni og tað er tann reina møsna at siga tað at vit løgtingin hva avroytt nakra lóggávuváld til danmark kann eg so bara simpini at fáa eitt sindur av siriversitetið her á løgtingi eg erifullstendigandi altso altso eg eri sjokeraður at hoyra ta støðið sum veru lagt fyri d agin í dag teksturin er ikki trupul at lesa sum segði han hevu verið fyri rættinum fyrr og tað er tað hvat er tað má eg fyrihalda meg til sum løgfrøðingur og so fór man rættarnevndini longru er tann søgan ikki eg hevði eina fatan av sum sagt at tað var semja í ørættarnevndini u eitt uppskot her og eisini javnaðarflokkurin sum annars er heimastýrisflokkurin trúði eg hannvar eisini við hesum her og knappliga so hoyri eg í løgtinginum at nú hevur pípan fingið ett heilt annað ljóð nú kann mann knappliga beginna grugga við einum máli lat meg gera púra greitt at tað er einki ell a hendurs fyri at løgtingið ásettir reglur um at skalt tú hava eitt fiskiloyvi eittur vinnuloyvi vel at kaba d skal eg búgva í føroyum tað er eingin iðtað er eingin ivi um tað og tað heldur eingi ta hindurs fyri at vit siga tað at skal tú keypa fast ogn í føroyum so skalt eg búgva í føroyum og tað er galdandi bæði fyri føroyingar og danir tað e eingin sum helst trupulleiki tí wátzuv vvur trupulleikin er tann at vit skriva uppskotinum at hevur mann búð í føroyum í fimm ár so kann mann keypa ogn so atman ikki býr í føroyum tað er tað tað snýr seg um og har er tað vit siga og tað siga løgfrínlarn í tingarnesfongini har kunna vit ikki gera munar ríkisborgaran longri er tann søgan ikki og eingin far meg til at bróta landsins lógir uttan mun til hvussu heu nógv politisk geili hoyri eppá her peint og tað sum er trupulleikin er tað at vit gera mun millum ríkisborgararnar sum ikki búgva í føroyum vitsku eg fara til danmarkar í morgin og og danska stjørn samtykkin av lóg alkunna opna handil í danmark sumskli ha búða í danmark í fimm ár so havi eg sagt favi g esin kunnað stemstta í danska statin sagt hatta er ikk htt rikk í ordan tí eg havi sama rasmus sum danski ríkisborgar í danmark føroyingar keypa hvønn dag er tað næstan kvøndar ognir í danmark og danir hava keypt ognir í føroyum í øldir hevur tað verið ein trupulleika altso hvat er trupulleikin hjá tjóðveldinum og hjá javnaðarflokkinum at ein ein dan e keypa eina ogn í skálavík eltir nólsoy og hava tit yvirhøvur hava tit yvirhøvur analiseraupskotið tað eru nógv donsk feløg sum eiga fast okkum í føroyum og tað er eitt eitt tætt tilnýt millu danmarka í føroyar eitt handils samband hava tit hava tit yvirhøvur analisera fastognarmarknaðin í føroyum hvønn btýdning tað vildu havt at vit bjfrbjóða blønina hjá vognir í føroyum skal man ger hetta saman við hvussu kanna málið fyrst altso so álvara tosa altso tað er at hoyra hetta her tvætlið um at vit kunnu hava avroykt lóggávuvald til danir ogs víðari so víðari etta er bara ein regulering av einari bestemmisu sum sigur tað at visuvit vit kulu hava búð í føroyum í fimm ár atsu tvs já føroyingar kunnu keypa vogn í føroyum sjálvn ikki búgva í føroyum taðv að búði í føroyum í fimm ár fyrr í lívinum ogta e har efað erein teknisk detallia so deili tinganesi sum itinihevur sagt kann ver ein trupulleiki og tað er tað hvat tað er og tað er ikki nakað broytt í mun til at hata uppskoti t tta hevðilagt fram fyrstu ferðina tað var eitt friðarliga fyri til fyrstu viðgerð eingin snakkaði um eft fyvrhøvurða so nú knappligani er alt rumpul og tað tað snýr seg bara eintring hjá andstøðuni tað er politiskt goyn og royn og sker populismu einki annað takk fyrihara formaður
ja tað eru nógvar viðmerkingar annars haldi eg við plaga at siga tað at tingmenn møsna og tvætla ikki men nú fara vit undir viðmerkingarnar og harvørður pálsdóttur fær orðið
takk fyri harra formaður í ammanheilsum lógaruppskotinum og tað hevur ikki verið gjørt nakað fyri at ganga á andstøðugt flokkum av møti so haldi eg ikki at formaður rættarin hevur havt nakran áhugaði at fáa eitt breiða semju um hetta málið takk fyri hvørt er fyrst løgtingið heiðast eg at tað snakki um at her vit hava avreitt lóggávuvaldið sum viðari eg haldi bara tað at at tað at mann skýrir formann í rættarnevndum fyri at vera sambandsmann og hvat er hvønn mann at himma seg naman dagaltso vit skulu ikki fara at droyva sjálvstýrispolitik ígjøgnum hesa lógagálvnaða erða altso tað er tað er í tí at mann ger tað altso so eg havi einki móti at tosa við tjóðveldi um sjálvstýri og frælsi men tað skal tað má henda upp á seriøsar og sakliga premissir altso mann kann ikki brúka at tað er óskotligt eg veit hvat at tjóðveldi orkar ikki fyri dønum altso tá eg helt at sær hava danir í føroyum so tað er sum tað taka tað er altso tað er sum tær hálvnaðin
tað er fyri mær men altso
vit ha eina lóg at hata okkum til her altso takk f fmaður takk fyri einum ógvuliga sakligum støði aftaná atchristin andreas er nokk var farin úthaldiið til aðru viðgerð so bleiv hetta viðgjørt leingi og orsøki til at eg bleiv ivasom tað var tí at tað bleiv víst til ein løgfrøðing sum forrestini verður til hoyringar í nevndini sum vísir á at tulkingin hjá cristian andreasen er skeiv tað er ikki soeysatær strív í heimastærislón ikki sambært tí løgfrøðinginum sum er væl inni í heimastýrislóggávuni harumframt so vísti aktvart johannelsen sum eisini er útbúgvin løgfrøðingur á at hetta ikki er trív í heimastýrislógina og tað bleiv víst
gjá at umsitingin her í húsinum ikki kom íeni
notatu til broytingaruppskotið frá andstøðuni sum tey áttu at gjørt um teirra broytingarpsskúlaar trí í heimastýrislón tí spurdu vit pent og sakliga um hesin spurningurin kundi bliva viðgjørdur aftur í nevndini sum honn fekk at greitt svar tí khristian andreas ini við at gera ein stóran feil nú hann kemur henga upp á tog fólkaflokkurin kemur hanga upp á tí at hann leggur eina tulking inn sum løgtingið ongantíð áður hevur havt so í góðari meining so er hatt ein ávaringlil kristin antakk fyri formaður eg má siga tað at tað ag er ikki eita g at tað tað gongur fyri seg við spinniðher í løtuni at eg veit ikkim til dømis tað at tjóðveldið hevur broytt tingskipanina sísn a at at umsetin her løgtingri ikki skal eftirkanna tí lógarvaskuldu ímuti heimsporðsulógina ella tað egvilja hava nú tak fyri formaður høgni veit av frvæ vit sættí støðrit hjá kaan andreasum so sigur bara so veit e ikki hvar ið fara í føroysku politikki tað er ikki raskussi andrea sum sigu a heta eru strívu heimasýrslógina tað hvat ið bjørður samat sen frá umsikur løgtingirnir ikki mælt tað burturvísa uppskotinum hjá

broytir við uppskrift av hann hjá minnilutanum so tað er tað reina tvætt og visti jú henda tulking hjá hjá andreasum stóð til makt hava tit fleiri løgfrøðingar sum eru samd við tí sum eg sigi jamen so hvussu tulkaði heimastølan sum hjá andreasum gera tað so høllir vit enn staða aftur í amstøða
so eg fari at broyta mína mína í pásanum kristian dreyast
kan kki sambandsmaður hann er so nógv ngv nógv meira sambandskriv sambandsflokkurn her nógv meira tí hann bindur okkum beinleiðis fast í allar danskar tulkingar tí an hanar jørt ví øllum málunum hevu havt í rættarnevndini tað ger hann eisini her og harvið missir løgtingið vald í øðrum londum tá mann leggur vald frá einum tingi so er tð ein sera alvorlig sjak í føroyum er tað bara kotyma mann v leggu bara vald til onnur onnur at taka avgerð um beinanvegin bara inseinnapartcisndaar formaður tað er heilt skildit at høgni hoydal hevur slett yvirøvur ikki lisuppskot herpeint hann keni hld ikkihvat glóðin gongur út uppá og tað verður sagt tr at danir kuna frígkeypa vognir í føroyum tað kundi tað yvirhøvur ikki har stendur lógin efti eftir búgva í føroyum og so eru ett undantak teir sum hava búð fimm ár í føroyum taðer tað tað snýr seg um og víð danska ríkinum ja tað er taðkuað sum tað að snýr seg um tí at vit hava eina tíðaravmarkið prá fimm ár og tað er hon sum er galdandi jú tað er tað jútakk fyri hara formaður jatað er ósigur asit og svara tiltingsalinum
síðani er tað steffan klein poulsen
sum fær orðtil eina viðmerki harra formaður hesin tulkingarspurningurin hannfylti øgiliga lítið til til fyrstu viðgerð og um eg minnis rætt ikki serliga nógv í í sjálvari nevndini løgmansskrivastovan er upplýst eitt og andstøðan koyrdir upp á umsitingin ikki vr plakerað hesum broytingaruppskotinum og og so onkur aðrir løgfrøðingar alas úttalase um eftir her og
eg sum ein fólkavaldur dugi ikki at taka støðugt her um skal tað tulkast henda veg ella handa veg tað sum vit hava tosað um í hesum uppskotinum er at frá at hundrað prosent
sent av heimsins borgaruum kunnu keypa oknir í føroyum so er tað nú aftaná hetta varð koyrt ígjøgnum faktiskt bara null komma null sjey prosent av heimsins borgaru sum kunnu keypa fast oknum í føroyum ikki utan tei at fáa eitt loyvi so eg haldieftir fóruá tvey spor hetta fóru nú fór tað at snúgva seg um heimastýrðislógina og tulkingin a henni men praksis er at vit keypa nógvar oknir í føroyum og skulu danir ikisepa æíitakfahar formaður eg skal líka koyra kera tað sum eg segði áðni tað sum eg segði var tað at einki til hindis fyri at løgtingið samtykkir forboð fyri at danir keypa ogn í føroyum tað sum er trupulleikin við lógarupskotunum er tað at vit hava gjørt eina reglu um at tey sum hava búð í føroyum í fimm ár kunnu keypa tað og har er tað vit ikki kunna tadiskriminerað millum ríkisborgararnar tað stendur himbrksislógini tað evr verið galdandi í í nógv hairans ár og tað er ikki naka sum eg kann broyta taðer ikk nakað sum vit gera við at fyri at útivíka heimarsýrslógina ella nakað sum helðist hatta er bara ein ein ein faklig tulking sum hevur ligið frá frá umsitingini síðan upskotið kom niðan í løgtingið og tað vartstórt

fildi um tey hava í rættarnevndini og tann løgfrøðingin sm varð kallaður inn var heldur ikki selja hann avgjørðdi ví ísínum vendingum takfyriha formaður síðani er tað billjustinussentakfyharar formaður eg haldi hristin andreasen greiddi øgiliga væl frá tí stóru myndini at vit í veruleikanum byrgjuu fyri at sirka sjey komma níggju milliardir av avfólkum sum búgva á jørðini ikki sleppa at keypa fastogn í føroyum men tjóðveldið fokuserar upp á lat okum siga at teir hava fingið tvey túsund tons á borðið á makreli nú dettur ein makrelur fyri borð og nú fokusera teirupp á teir mist henda eina makrelin og teir teir vilja blaka alla lasnina fyri borð aftur tí teir ikki fáa fatur í hesum eina makrelin tað virkar upp á tann mátan sum mann fokuserar
uppá trupulleikarnar
staðin fyri at fokusera upp á tann stóra vinningin sum finst í hesum uppskotinumchristin andreasen takfyra formaður tað er púra rætt sum bildio sinesen sigur tað er tær smáu detaljirnar sum nú koma á borðið og egvil so eisini siga tað roynt politiskt og roynt økonomiskt og roynt joitiskt at fara at avmarka og panna tønum at keypa fast oknum í føroyum er ein spurningur sum vit slettiki hava analiserað nærri fyri atkunna gera tað so mugu vit hyggja eftir oyðindavsmarknaðinum tað er sum eg segði áðni er nógv donsk feløg sum hava vognir í føroyum tí hevur gingið friðarliga fyri seg eingin hevur merkt problem av tí yvirhøvur og at vistu vit færa ein og degi til annað fyri at eta band fyri tí samstundis sum vit kunnu keypa ognir í danmark so haldi eg tað krevur eina nærri viðgerð og eina nógv meira
undan viðkennin hana vil havt
thigartil sum sagt hetta málið hevur yvirhøvur ikki havt hetta hendan karakteriin í rættarnevndin yvirhøvur vit verða ógvuliga friðal í ættarnevndini vit hava verið stórtasamd so eg undrar hettahenda debattimeg í dag sera nógv takkfyri har formaður so er tað ruvanggersuvæltakk fyri nú eri eg ikki í rættarnevndini so eg fái ikkiúttalan meg um hvat fyrigingið her men í veruleikanum haldi kristian andreasen argumenterar væl sjálvur fyri hví ið málið skal aftur í nevnd tí vist tað er soleiðis at tað hevur stungið seg ein ivi upp aftaná at málið er komin úr aftur nevnd so haldi eg tað einasta rætta er at koyra tað aftur í nevnd og fáa hatta haravklára tí vit eru samd í sumstansinum soleiðs havi eg skilt teð hvussu her hetta her við hvussu heimai
hvørt lógurin skal tulkast og hvussu vit eru stillaðir í kina?
kinum í mun til danir er so ræðuliga grundleggjandi tað tað má mann ikk fara at pylka við at mann vil loyva dønum at keypa fastá okum í føroyum taran ærligt sak tað kann samgongan samtykkja við seg hon vil men hettar at koma við einari verri tulking á heimastýrislógini tað haldi eg er álvorin í hesum her málinum og tann ivin eigur ikki at sleppa at hanga so eg fari heitachristianandrastakhrahra formaður fyri tað fyrsta er einki nýtt komið fram í málinum hjá málið var til viðgerðarættarnevndini yvirhøvur einki og tað er heldur ikki soeðina rættarnevndin hevur ein ein ehevur ein tulkingarrætt av heimafsýrðslógini vit hava sagt tað saman sum løgmansskrivstovan sigur at vit hava ein trupulleika biðið við heimasýðuslógini í mun til at diskriminera føroyingardanir í mun til fimm ára regluna og tað er tað og tað hav vit viðgera rættarnevndini vit havt løgfrøðingar inni og vit hava vit hava verið samdur um at at taka undirvið tí broytanauppskotinu sum it hava gjørt og longu er tann søgan ikki og eg kundi t gott hugsa mær at
burtustruttur rutt vang altso er hon ímóti at danan keypa ognum í føroyum
takk fyri har formaður so er tað edvar jacobssen gersvór takk fyrihara formaður sum eg havi skilt i hesum her tað er eisini danir sum hava sítt kontór niðri og byggja møguligt okkar íbúðar í føroyum á jøvnum føti við okkum og føroyingar gera arbeiði í danmark kann taðikki eisini verða avmarkað í tá mann setir nakar avmarkingar inn okkara við sum búgva her vit hava ongan trupulleika við at men tað bleiv sagt hin dagin at tað var ein samanluknin ikki kuni brúkast sem eg haldi hon kann brúkast at vit fara niður og keypa okkumeit summar ið sniðri visvissu vit ynskja tað men
kann mann so ikki siga tað at tað kann mann so helst ikki gera
ríkinum meir visti mann setur forboð fyri at aðrir partar av ríkinum kunnu keypa eitt hús inni hjá okkum illa tað at teir skulu dømis at tær at byggja tí eit í runavík astu kann tit ikki eisini fáa eina avbjóðing at t ikki vistu at teir seta kontór høvuðskontór úr føroyum eg haldi at vit kunnu eisini ansa efti íat ikki at seta gang so smáan skóm at vit biginna at gera eina rúgvu av avmarking innan fyri ríkið hvat vit kunnu gera inni hjátí vit kunnu eina rúgvu niðri eg hald tey taka tabrja so er ta christntakkfyrihara formaður jú tað er altso rætt púra rætt sum tú sigur sum edvard sigur v dva umki eva jacobsen sigur men eg vil so undirstrika tað at rættarnevndin hevur ikki komið iní í hvi ikigjørt nakað nýtt uppskot hetta uppskotið er lagt fram av samgonguni og hvar má politisku tik støðu til vit vilja gjarna hava eina skipan hvar útlendingarnir ikki kunnu skepa fast okkum í føroyum og við undantak av dønum og grønlendingum longu er ann søgan ikki tað er ikki politiskt taðta eur iki avtala í samgonguni t vistu avmarka lógina so nógv at tað bara eru føroyingar sum búgva í føroyungum hjá fast okkum føroyum og vist man skal gera
so skal ein nýggj politisk viðgerð til hon skal
kk fara fram í rættarnevndini men í tinganesi takkfyr ha formaður ja takk so eru ikki fleiri viðmerkinrar vifarvíðari no er tað hervur polstóturfær rðiturgersuvæltakk fyri harra formaður eg vilgjarna byrja við ati at snakka um hetta her við at formaðurin í rættarnevndini hann leggur andstøðuna undir at seta eitt lágt støði fyri dagin har til vil eg siga ati eg haldi at eg so forbiðið lágt støði at leggja eftir tjóðveldsfólkinum við at vit ikki dáma dani at tað er tað sum okkara politikkur snýr seg um tað er tað reina møsn og tað veit khristian andreassen sjálvur av
so vili eisini fara til frá einum sjálvstýrisinnaðum persóni til ein annan vónandi christian andreasen
sen sum verður sjálvstýrispolitikkur fullvóltspolitikk verið førdur í øllum málum alla tíðina tað snýr seg um atvit skuvt fáa ræði okkara egnu landi okkara egnu viðurskiftum og tað verður gjørt í øllum politikki eg vil eisini koma fáa fáa tað fram at undirritaða og siri steberg hava lyft hendan spurningin í rættarnevndini vit hava spurt inn til hoyí hoyringunum um akkurá hendan spurningin og vit hava víst okkara misnøgd við tulkingina av heimastýrislógini til stremgutulkingina sum samgongan leggur fyri dagin í dag og heftar mamman eisini bara fáa tað fram enn einaferð tað er einki notat komið frá umsitingini um at hetta er strívið heimasýðslógina tað hevði tað komið viðs t tað var tað er heldur ikki í viðmerkinm viðmerkingum til uppskotið hjá løgmanni er tað heldur ikki í komið fram at hetta er ima staðir fyri broytingaruppskotinum hjá meirilutanum sigur at ein danur skal bara hava búð í føroyum í fimm ár so kann hann keypa frítt era er tað sum broytinaruppskotið hjá meirilutanum snýr seg um tað passar ikki tað er lygn tað stendur í uppskotinum visti mann lesur álitið at tað sæð at persónur sum hevur fastan bústað í føroyum ella áður búði í føroyum í í føroyum í salagð fimm ár tan keypa fastogn uttan loyvi rá landsstýrismannum tað sama er galdandi fyri persón við donskum ríkisborgaraskapi sum hevur búð í øðrum parti av ríkinum í samanlagt fimm ár formaðurin í rætterndini dugir ikki at endur geva sítt egna broytingaruppskot og sigur beinleiðis ósagt tá hann endurgemur sítt broytingaruppskot og tað vísir jú bara at málið má aftur í nevnd tí ingformar fólkaflokksins hevur ikki skilt sítt egna broytingaruppskot hvussu er taðt ta vit lógeva ihesum í hesum landinum eg haldi málmá afturin í nevnd
tað er ikki vúgvið l til støðutakan tá ið mann ikki fær viðgjørt teir spurningarnir sum gera at andstøðan hevur so stór fyrihald fyri hesum uppskotinum tað má aftur í nevnd annars verður tað til óbotarligan skaða fyri okkara lóggávuarbeiði í framtíðini takk fyri so er ta høgni hoydal sum fær ena viðmerking ja harra formaður tað er júst tað tað er at tú undirgreður valdið hjá løgtinginu m han srýðst og umvíst u nógv ár seyta við onkran av fólkaflokstingmonnunum í norðuroykjum also hvat høvu teir gomlu fólkafinsmenninir sagt at mannvaá hendan hátt bara gav tað frá sær sum ætlar tiðu undan hav ha trýðst fyri sa tað t svart fyri hví tey fara at lóggeva eina slíka tulking av heimastýrðislógini sum hann ikki vildi trúð at fólkaflokkurin kundi standa odda fyri eg haldi í hvussu er at tað er heilt ótrúliga syrgiligt at hava eitt uppskot hvørt endamál øll í løgtinginum taka undir við men mann vil halda fast í einari tulking á heimastýrislógini sum ikki er neyðug og har við ikki fáa eina breiða semju um eitt mál hvørt endamál er øgiliga gott takk fyri ja og khristian andreasen fær ein viðmerking takfyraha formaður eg hevði v viljað ynskt at røðarin var mg bar um ikki annað laygal ímóti mær hvar ið eg korigeraði etta úttalus eg kom við á røðarpallinum tísum sbigiin lurtaði væl eftir a lala merkja tað sum tjóðveldsflokkurin vil tað er at forbjóða dønuma at keypa ogn í føroyum og tað eri eg ikki fyri og tað er so onkur sum tað eg kann vera eg haldi
ter ein for stór avmarking at siga tað at fara frá einim støðu hvar øll verin kann keypa fastokn í føroyum til at siga nú er tað bara innan fyri ríkispartarnar mann kann gera tað tí tað er eitt so mikið stórur samhandil millum danmark or føroyar eg kann ikki yvirskoa konsekvensina atí men eg kann gott siga tað at løgtingið kann gott heður heimil til at samtykkja at bara føroyingar sum búgva í føroyumkamn at kepa hastogn í føroyam so vit hava ikki avroknað nakran lóggávuvald heta er eit politiskt ein politisk loysn mann er funnið ein millum loysn frá at fara frá allari verðini til at fara niður til til ríðspartanar tað er tað takfyrihar formaður soerta hervur polstóttirtakk fyri kristin andreasen brúkti meginpartin av sínari røðu til at undirkrava arbeiði í nevndini hjá undirritaðu hjá siristenberg við at siga at hetta er ikki nakað vit hava likt hvørki til fyrstu viðgerð til aðru viðgerð eftir nevnd
tað er snøkt sagt ikki satt og tí var eg
noydd til at taka orðið fyri at afturvísa teimum pástandunum tjóðveldið vil at vit tryggja okkum at fastognir og bústaðir í føroyum fyrst og fremst eru til føroyingar ella fólk sum hava búð í føroyum tað er tað sum vit hava lagt fyri dagin við okkara broytingaruppskotum og sum vit eisini hava lagt fyri dagn við teimum uppskotum vithava havt fyri vit siga ikki at vit forða iki vit forbjóða ikki nøkrum at keypa fastogn í føroyum vit siga at mann skal hava loyvi til tað visti mann ikki býr
føroyum ella hevur búð í føroyum í fimm ár vit vilja tryggja
endamálið við upprunauppskotinum sum er eitt serligt tilknýti til føroyar tað er tað vit vilja at kristan andreasen so heldur vil hava eina strangari tulking av heimastýrislógini inni yvir lógaruppskotið og harvið hava gera soliðis at taðeru stórar avleiðingar fyri framtíðarlógararbeiði hjá løgtinginum tað er ein spurningur sum eg absolutt ikki skilji einum fólkafloksmanni takk fyrija takk so fær brandur sandoy í orðinum ger so væl annars fari at biðja um frið í tingsavnar afturi biðja fólk fara út at tosa ger so væl brandur sandoy ja takk fyri harra formaður øh hetta byrjaði sum eitt øgiliga gott mál haldi eg tað byrjaði sum eitt mál har sum vit øll í løgtinginum eiga at kunna taka undir við hetta her við at vitiat vit seta

útlendingar kunnu keypa av ognum í føroyum men nú er tað blivnð tl eitt stríðsmál og nú tað blivin til eitt mál sum er koyrt up í eitt spýss har sum mann ivast í um og tað er serliga í mínum føri hetta her við tulkingini av heimastýrislógini at at mann fer at tulka hana nú soleiðis ati vit í y føroyskari lóggáva ikki hava heimild til ati gera mun á dønum og grønlendingum og føroyingum tað tað mugu eg siga akkurát er ati tað tað dugi eg øgiliga illa at síggja at vit ikki hava skulu hava møguleika til vit hava vit hava akkurát gjørt eina fiskivinnulóggávu har eru munirgjørdir á føroyingum og dønum útlendingum vit hava ikki somu møguleikar at til dømis okkara land kann ikki fara yvir til grønlands at reka fraktvinnu tí ati grønlendarar hava sagt veitst hvat óó herher hava vit monibol hetta gera vit sjálvir sjálvandi hava vit møguleika at at definera tað soleiðis at vit avgera hvussu
í tingini verða gjørd í føroyum og eg haldi at nú tá ið í hesum tá ið hetar blivin av sovorðnum iva áitt
sovorð ivamál altso hetta er eitt mál sum øll kunnu taka undir við sum øll eiga at taka undir við øh millum annað segði ruttvang tað ati at tað var so lítil øh tað var so lítil sum skylti partarnar at mann eigur at kunna finna eina solomoniska loysn í í nevndini og tí ivist eg sjálvur nú áðrenn vit fara at atkvøða um vit ikki eiga at koyra hetta málið aftur í nevndin takk fyri høgni hoydal harra formaður mær líti spæla røðurna hjá brandasandoy tí hanntók tað prinsipiella í atmann kanvera ósamdur um hvusumann lóggevur men men lóggevur man á ein hátt sum ger tað at vit hava skapt fordømi fyri at vit ikki kunnu gera mun her so kanntað fáa so øgiligar avleiðingar so rælla nakna aðrar lóggávu og hann hevndi sjálvu fiskivinnulóggávuna og eg eg nevndi tí mínari røðu at tá vit gjørdu fiskivinnulóggávuna í undanfarnu samgongu tá i útlendingarsunnur úti aftan eitt ávíst áramál tá ringdi eisini danski forselsráharrin til løgmann roydi á trýslandil at siga hetta bar í stilsamartheimaftrarlógininme vit stóðu fast og tað hendi ikki meir enn tað so tað ræður um at halda sína egnu tulking og ikki keypa hasa primissuna tí so kann tað fáa avleiðingar fyri alt lóggávuarbeiðið hjá okkum her í tinginum ja eg haldi at eg veit ikki ordiliga um eg eri altíð eg eri ikki sjáldans samdur við við høgna hoydal meni men tað er nakað sum bendir á at vit burdu vit burdu umhugsað aft ein afturat øllum førum finguð fingið tað útgreina í nevndini tær løgfrøðiligu tulkingarnar har av av heimasýrislógini altso hvat og og og og hvussu hvussu gera við hetta málið fyri at fáa tað at venda rættari eg eg ivist í um tað vendi so rætt beint nú eg havi einki ímóti at danirnir keypa ognir í føroyum yvirhøvur sletta ikki tað havi slett einki ímóti øh tí at vit hava sama møguleika í í danmark og tað haldi eg at vit skulu hava eisiniøh men v man távisti mann fer inn á ta prinsipiella hetta her við at tulka heimastýrislógina soleiðis ati at vit ikki í føroyum hava heimild til at seta seta í lóg avmarkið
ar fyri hvat ið vit kunnu
damma kannaiðin hjá hvørjum øðrum tað tað r tað er tað sum eg fari eg ivast s øgiliga nógv í takk fyri kristiana andreasen takfrar formaður eg skal bra foræ í tingsalinum e skal bara kunnabranda smdr vi um tað at tað er faktiskt stórur munur á hálningunum hjá avstøðuni og samgonguni í rættarnevndini so tað er ikki rætt sum tað veður sagt at tað er lív til avstanna ímilum partarnar tað er heldur einki vegin fyri at siga tað at fyri at fáa fiskiloyvi og at fáa vinnuloyvi skalt í búgva í føroyum og tað ertað ereinregla vit hava í dag men øll vita jú tað at vit kunu ikki gera mun á visseemnm ein danskari hevur búð í føroyum í leiri ár og síðst um fiskiloyvi so er han líka ræti ligat til at áa hatta fiskiloyvi sum á føroyingum tað hava vit taðhava vit sagt í

tað er einki nýtt í tulkingii hjá rættarnevndini í heimasýruslógini vit siga bara tað sama sum løgmans skrivstovan sigur í sínum uppskoti ta blei lagt niðan í løgtingi so tað er einki nýtt undir søvnini kom fram í rættarnevndini og vit hava havt tað fyri við einm ógvuliga friðarligum forum har beint og tað hevur ikki verðið gjørt hað særa burturúr esum her takfyrha formaður ja takk fyri harra formaður ja eg hoyri hvat formaðurin í í rættarnevndini sigur og og men samstundis so skilji eg eisini at tað hava verið í aðrir løgfrøðingar frammi í í hesum málinum úttala seg sum sum kanska ikki hava akkurát somu útlegging av av hasum tekstunum sum sumløgmansskrivstovan og summ formaðurin í í rættarnevndini sum jú eisini er juist øho eg veit ikki um løgmaður ætlar sær at taka orðið tað gangi e bara út frá meni men eg haldi attáið ið tað kemur soleiðis fyri at eru ivamál altso hetta er ikki hetta er ikki nakað mál sum er akut at fáa avgreitt her og nú tann sjeynda desembur í tvey túsund og
tveyogtjúgu øh vissu i nakað vendir
fór kept í sum málinum og vissi okkurt kanska kundi verið gjørt betri so kundi mann kanska funnið út av tí í nevndini at gjørt tað betri øh vildi eg hildið men sjálvandi nú er hetta málið kort uppi ein spýsk so so so veit eg ikki hvat hvat eg heldur a bjarni hfarja takk færra formaður tað er skilagóðar silagóðar ávísingar fórá at branda sanda í dreingina ivi um tað tí at e sal síðstu tíðina vísinta ak sig at tað eru ymiskir løgfrøðingar gott nókk er ein formaður rættaranevndini og o g onkur familvog aðrur sum eru ikki samdramálið hvussutað skal tulkast tí hevði tað verið gott at fingið tað útgreina kanska tað ikki tekur so leingi visum ann tekur brandi sandoy í sandoynna sum ar dømi so er trý hundrað metrar eftir át borða tað skal ikki vera tað er skjótt at onkur fær eyguni upp fyri at har er møguleiki at omnar sítt
turar nøgdir av jørð uttanlandafrá
og eittanasstað at brúka tað til at kjenna pengar uppá tað er gott nokk men tað hevði verið óheppið vissu føroyingar ikki sleppa framat í tí onkur annar kemur kemur legg ikki á tað ár takk fyri harra formaður ja takk fyri harra formaður ja tað er tað er partvíst rætt sum bjarni hammer sigur men mann skal heldur ikki undirmeta tann týdningin sum eitt andstøðusamgonguspæl í hesum málinum hevur tað at samgongan illa andstøðan sjálvandi roynir atiseta ein kýla í samgongusamstarvi og roynir at fáa fáa samgongutinglimur at at ati av vingla eitt sindur men tað sum eg í øllum førum býtur meg fast í tað er hetta her við tulkingini av heimastýrislógini tað kann aldrin í verðini vera soleiðis at heimastýrislógin blívur tulkað soleiðis at føroyingar ikki hava rætt til at gera sína egnu lóggávu og til at til at um so er at tað er gagnligt fyri føroyar at
bút vísa á dønum og øðrum frá at keypa ognir og
námi føroyum takk fyri ja takk so er tað ingilin dittriksen strøm sum fær orðið gerst fól takk fyri har fórmaður ja øh nú viðgera vit hatta málið til triðju viðgerð og orsøkini til at eg taki orðið eru jú tað at at tað haldi at tað koma nakrar rættiliga grovar ákoyringar frá formanninum í rættarnevndini og minnlutanum í rættarnevndini og tí skal eg bara siga frá hvør orsøkin er til tær broytingaruppskotini sum vit hava lagt fram endamálið við hesum er uppskotinum upprunaliga sum

frá løgmanni tað er at mann vil avmarka at útlendingar skulu keypa upp fastogn í føroyum og tað er púra rætt at tá ið tað uppskotið kom niðan í løgtingið til fyrstu viðgerð tá vóru vit í javnaðarflokkinum faktiskt glað fyri at mann ja hevði lurtað eftir teimum áheitanum sum komu javnaðarflokkinum og eisini teir áheitanini sum kom frá tjóðveldi um manman gjarna vildi hava at hetta her skuldi koma fyri og at mann tí hevði lagt eitt uppskot fram so tað vóru vit positiv um tað vóru vit og til fyrstu viðgerð har kann eg eisini vísa á at at vit í javnaðarflokkinum vístu á at vit vóru undrirnarsomuí mun tilat feløg sum eru útlendsk frítt kunnu keypa uppbústaðir í føroyum til at leiga út og tí hava vit gjørt eitt broytingaruppskot í nevndini har sum vit ra siga at tá ið endamálið er útleiðan so kunnu útlendsk
feløg ikki keypa upp ognir í føroyum og vit halla eina nevndarviðgerð har ið ymiskt
kom fram millum annað so kom tað fram í einari hoyring í mun til heimastýrislógina har vit høvdu hoyringspartar inni at mann vísti á løgfrøðingar var inni og vísti á at atviss mann valdi at at forða fyri at danir frítt kundu keypa upp ogn í føroyum tað vil siga at teir frítt kundu keypa upp ogn ikki forða fyri at teir kundu yvirhøvur men at mann gav somu avmarkingar til danir sum allar aðrar útlendingar sum hetta uppskotið frá landsstýrinum øleggur upp til at tað ikki var í stríð við heimastýrislógina og eg havi faktiskt ikki hoyrt nakran annan fyri sovítt í hesari allar hesari viðgerðini til aðru viðgerð í nevndarviðgerðini í miðlunum nakrastaðni nakran sum hevur sagt og heldur ikki frá løgtingsins umsiting at tað skal verið so tí við heimastýrislógina at gera hesa reglurnar at teir eisini eru galdandi fyri danir og grønlendingar so eg havi hoyrt kristian andreasen t siga tað sum er formaður fyri fólkaflokkin eg havi faktiskt ikki hoyrt tað verða nevnt aðrastaðni og tað stendur heldur ikki í uppskotinum sum varð lagt fram at tað er í stríviheimastýrislógina og tí haldi at tað er óneyðugt tað er óneyðugt og kanska beinleiðis skaðiligt at mann tangir seg meira enn neyðugt at heimastýrislógini í hesum her spurninginum tí tað kann hava á avleiðingar fyri framtíðina og tí hava vit tikið undir við hesum her broytingaruppskotinum eg haldi at tað er ein óskikkur ella eg haldi faktiskt at tað er nokk so greivt at formaðurin í rættarnevndini stendur uppi á løgtingsins róðarrøðarpalli og leggur eftir hinum liðunum í rættarnevndini og vil heita á formannin í rættarnevndini at vissi hann gjarna vil hava eina betri nevndarviðgera av hesum málinum at so kann hann koyra málið aftur í nevnd og syrgja fyri at viðgerðin hon verður beturi takk fyri harra formaður jatakk so fær kristian andreasen eina viðmerking gersuvæl takyr hara formaður eg havi ikki nakað ímóti limunum í rættarnevndini tá y gera eitt gott arbeiði og vit hava gott samstarv í rættarnevndini tað sum bara undrar meg tað er tað at mann ikki kennir viðgerðina aftur í løgtingssalinum enn tað um vit hava havt í rættarnevndini taðerbara tað sum eg sigur og tað sum eg vil spyrja ingilin um ysilo ditrusen s strøm altso tykkara broytingarupskot hevur tað við sær at danir kunnu iki keypa ogn í føroyum oftan so tað búgva í føroyum og hvat er tann hvat er grundgevingin fyri tí hevur tað nakarant veri ein trupulleiki í føroyum at danir keypa ognum í føroyum altso hví gera ein ikki ekisterandi trupulleika til ein trupulleika takfyrhar formaður ja takk fyri so er tað ingilin strøm gersvæhetta her uppskotið og heldur ikki broytingaruppskotið frá minnilutanum og rættarnevndini er ikki nakað forboð mann tað er statvekk gjørligt at keypa ognir í føroyum tá mann er útlendingur eisini tá mann er dani men tað verður gjørt við einari umsókn og tað verður gjørt fyri at tryggja at mann hevur eitthvørt tilknýti til føroyar soleiðisnar at vit til dømis tryggja tð ikki eru fólk sum gera sær dalt av tí bústaðarneyðinu sum eru í føroyum í dag sum uppkeypa partar av bygdum og ja faktiskt antin lata tey standa tóm ella brúka tað til útleiðan og fáa koyra pengarnar ú lummarnum hjá sær sjálvum fókk sum einki tilknýt hava til føroyar og feløg sum einki tilknýti hava til føroyar annað enn tað at tey vilja kjenna pengar upp á ta bústaðarnevðina sum vit hava í føroyum tað haldi eg ikki eri í ordan takk fyri harra formaður ja takk fyri eykun samelsen ja takk fyri harra formaður nú sigur
formaðurin í rættarnevndini at hví mann skal gera ein ikki eksisterandi
sín trupulleika til ein trupulleika er tað ikki akkurát tað sum meirilutin ger við hesum her uppskotinum við at lóggeva seg inní heimastýrislógina og har mann hevur hoyrt í dag millum annað at so er ein rúgva av øðrum lógum sum mugu broytast visi hetta er ta nýggja nýggju mátina lóggeva uppá altso eg haldi at tað er so týðiligt at at hetta her er eitt mál sum má ganga umaftur ella sum mann má viðgera av nýggjum so at mann fær hestig her tingini uppá beint tí eg altso hetta her eg haldi at tað er akkurát tað sum mann ger at mann ger tað til ein trupulleika tað sum ikki hevur verið tað fyrr takk fyri

gerst hatta til tann trupulleika men vit eru øll samd um at vit vilja hava hetta uppskot ígjøgnum sjálvt um tað ikki er ein heilt stórur ítøkiligur trupulleiki sum nú er men vit vilja byrgja fyri vit vilja syrgja fyri at tað ikki fer at henda og eg havi tað eins og eyðgum samuelsen at at friður verður við tí viss samgongan vil hava at danir og grønlendingar skulu verða undantiknir tað er alt í lagi men sig so tað í staðin fyri at brúka heimastýrislógina og gera hetta til eitt meira principielt mál enn tað noyðhilsa verða sig so tað tú vilja hava danir og grønlendingar undantiknir tað er fínt sigst tað sigst tað men tað vilja vit ikki tí eg hugsi at at størsti áhugin kanska eisini til at keypa upp stórar partar av ognum til
tutleiða tað rokni við til dømis eitt nú kemur
úr danmark takk fyri hervur polstóttir fyri eg hugsaði at spyrja ingilin digecsen strøm um tað ikki er soleiðis at broytingaruppskotini sum vit hava lagt fram nú til triðju viðgerð og sum vit løgdu fram til aðru viðgerð ikki forbjóða dønum og grønlendingum at keypa í føroyum men einans at tey kunnu keypa fastogn við loyvi at vit siga at at fólk sum búgva í føroyum ella hava búð í føroyum í fimm ár kunnu keypa frítt restin skal søkja um loyvi r eingin forbjóðing og at vit vilja ikki skapa ein precetens tí tí okkara fyrivarni kemur vil ikki skapa eitt precetens fyri at vit fara at tulka heimastýrislógina strangari enn hon skal og harvið
avmarka lóggávuarbeiði
hjá løgtinginum takk fyri jú altso tað sum vit gera við sum broytingaruppskotinum tað er fyri tað fyrsta tá einabroytingaruppskotið at vit siga fyri at fólk sum vilja og feløg sum vilja keypa beinleiðis til at útleiða sum eru útlendingar ikki fáa frítt loyvi til tað og so eisini at at allir útlendingar verða viðgjørdir eins tað vil siga at eisini danir og grønlendingar fáa somu viðgerð sum øll onnur allir aðrir útlendingar so tað er roykt faktiskt bara tað sum hann hevur gjørt so tað er ein faktiskt ein rættiliga lítil broyting sum bara ger at vit byrgja betri upp fyri enn tað upprunaliga uppskotið sum kom
hjá landsstýrinum har sum mann jú sigur at øll skulu søkja um loyvi bara ikki danir og grønlendingar so tað sum vit gera er at vit inkludera danir og grønlendingar í allar tað gera tað sama galdandi fyri allar útlendingar í staðin fyri at mann hevur nøkur undantøk
sum ikki ordiliga er nøkur osøk til at hava fyri at forða fyri at útlendingar keypa upp faltogn í føroyum sum er endamálið við hesum uppskotinum takk fyri hara formaður ja er tað beintja takk fyri har formaður tað hava undrað meg í esii heru orðaskiftinum her at tað er bara fá ella fyri ikki at siga eingin sum faktiskt tekur tað upp sum hetta her uppskotið veruliga eigur at snúgva seg um hetta uppskotið tað eigur at snúgva seg um at tryggja fólkinum í føroyum betri møguleikar at fáa tak yvir hav
at tryggja
at ein heilsurøktari ikki skal kappast við einum útlendskan ríkmann um eini hús í føroyum tað er tað hetta her eiyr at snúgva seg um men í staðin so er orðaskifti farið at snúgva seg um at tryggja rættindini hjá útlendingum sum ikki búgva í føroyum tí annars so er tað brot á heimastýrislógina harra formaður farið út og spyrji føroya fólk vilja tey hava betri møguleikar at fáa sær bústað tak yvir høvdið til familjuna hjá sær ella vilja tey eisini tryggja útlendskum spikulantum at sleppa at ríka seg upp á føroyska bústaðarmarknaðinum harra formaður eittur at sambandsflokkurin røkir donsk áhugamál tað er so eingi loyna men eg má spyrja hvar eru tit í fólkaflokkinum og miðflokkinum hví røkja tit ikki áhugamálini hjá tí vanliga føroyinginum so føroyingar eisini fáa lættari við at fáa ta yvir høvdið so harra formaður enn einaferð tað eigur at snúgva seg um at tryggja føroyingum tak yvir høvdið at evni ung føroysk hjún skulu kappast við ein útlendskan ríkmavn um at eiga eini hús í føroyum tað er órímiligt eini hjún sum arbeiða
skatt eiga børn og fíggja føroyska vælferðarsamfelagið
men fólkaflokkurin og miðflokkurin og sambandsflokkurin siga nei tað ey viljað ikki tryggja hesum hjúnunum betri rættindi tí fólkaflokkurin sambandsflokkurin og miðflokkurin og í staðin vilja tryggja ein ítlendskan ríkmannrættin til at hava eini summarhús í føroyum ella hvat tað kann vera so í staðin fyri at tryggja einum ungum føroyskum hjúnum ein bústað tak yvir hølli til familjuna so tryggja tey rættindini hjá tlendskum ríkmonnum harra formaður um føroya løgting ikki verjir áhugamálini hjá vanliga føroyinginum so er tað eingin sum ger tað takk fyri øgni hoydalhoydal na viðmerking gersuvæl ja harra formaður eg eri púra samdur við við beint í løgu ati tað snýr seg væl eisini um at hugsa um hvat hvat hvat er tað sum hetta málið ívirhøvur snýr seg um og hví endar tað sum tað ger og eitt er tað sum eg haldi ingin strøm inilin ditisen strøm segði at uætla tær at danir o rønningar skuldu hava frítt at keypa her eisini so kann man bara at siga tað men tá mann brúkar heimasýruslógina sum grundarlag fyri at loyva útlendingum at uppkeypa ognir í landinum so sum skili mæ ikiatir hvat meingin er vir í løgtinginum hvat er endamálið hjá okkumsum er valdat fara løgtingi er tað erikki at halda at landsingslógir at arbeiða fyri áhugamálini hjá hesari tjógini og hjá tí fólkini sum her býr men tað virka sum han er heilt onnur atlit og tað er rættiliga óskiljandi eg havi ikk fingið svarð en upp á hví vil mann hava at danir og grønlendingar eisini skulu keypa keypa upp í føroyumtakkfyrihara formaður ja tað eg standi eisini púra spyrjandi um hví vil føroya løgting ikki røkja áhugamálini hjá einari ungari føroyskari familju sum hevur tørv á at fáa tak úr høvdi hví heldur meirilutin í føroya løgtingi at tað er í lagi at ein ung føroysk familja skal rinda kanska eini fimm milliónir fyri at fáa eini hús tí at kappingin er so hørð millum annað við útlendingar sum vilja hava eini hús í føroyum tí tað í løtuni er so øgiligaeksodiskt eg skilji hetta pørt ikki takk fyrichristian andreasetakkhara formaður eg skilji væl tjóðveldsflokkin sum sigur tað at n man mann ikki vilja loyva a dønum at keypa ognum í føroyum mann skal ka ska barar føroyingar sum keypa okkum í føroyum tað er eitt eitt ærligt hjónarmiðt
skilji eg væl eg skilji eisini at teir eru
hevur tjóðveldismenninir ella tit siga tað at heimaskilgævin ikki er til tað skilji eg eisini eg veit ikki um tað er tí at mann ikki viðurkennir tað lóggáva sum er galdan í føroyum tað skilji eg eisini men so
men so verður sagt tað at vit við hesum uppskotinum vilja loyva donskum spekulantum at spekulera í fastogn í føroyum upp á bekostning av fátækum í familjum barnafamiljum føroyum hvar hevur røðanir tað frá takk fyri formaður eg segði ikki fátækum familjum eg segði eina ungari føroyskari familju og ein ung føroysk familja har maðurin kanska er handverkari og konan er heilsurøktari ella lærar ella sjúkrastyrkari tey eru so natúrliga fátøk men tá ið tey skulu kappast við einum ítlendskan ríkman um um eini hús í føroyum so so haldi eg ikki tað er í lagi og kríggjan andreasen sigur bara at hann skilur einki um hvat tjóðveldið ger men eg skilji eisini væl tað at kríggjan andreasen ikki vil síggja eini føroysku hjún men heldur vil síggja ítlendskum spegur langt
sum nógvir onnur politikar eisini vilja takk fyri takk fyri harra formaður ja nú nú hevur virkað tað ógvusligt at mann skal mann skal sikkra ítfløskar spegulantar og tær danskir ríkmenn og alt tað er soleiðis at vit ikki tosa um okkara fólk sum hevur skaffað sær eitt summarhús til dømis í danmark mann ikki umtala tað í hendan máta nú tosar mann ógvusliga um rík fólk og ríkmenn sum koma úr danmark og heim og

men í fleiri eisini heri oyggjunum altso tað eru seksogtjúgu hundrað hús í føroyum sum standa tóm sita nýggjasta kanningin meira enn hálvtrýa túsund hús standa tóm ið trúgvi ikki at alt tað er grundað á útlendskar speglandar tað er eisini onksvegna nakað um hvar ið fólkið ein seytan okkurt so væl í einum lítlum øki sum sá annarleiðis páta at vist trý hús kanska blivu upptikin av at kanska eitt nú danir komu tær vildu kanska fingið prísirnar har upp til at føroyingar eisini høvdu møguleika fyri at fáa lánið teimum eisini so tað er eitt sindur ymiskt hvussu mann sær uppá tað men at seksogtjúgundra hús

takfvyhra formaður eg havi ikki við einum tí einasta orði nevnt hvørki danir ella grønlendingar ella onnur er hava nevnt útlendingar tí sum eg skilji so legur hetta uppskotið eisini upp fyri at aðrir útlendingar sum búgva í danmark fáa tey í somu rættindini sum onnur og at sambandsflokkurin er ikkiskilur at vit vilja verja føroysk ái tað tað sigur seg kanska so skjálvt takk fyri harra formaður síðani fær løgmaður orðið
ger so væl
ja takk harra formaður at hetta málið skuldi fara nær mast at blíva tjóðskapartíð tað hevði nú aldrin væntað men men eg skilji argumentini vvistu tey høtdu verið røtt við sjúkuranskrivar rætt tað sum eg haldi eri misskilt í hesun her tað er tað at mann tann eina reglan hjá meirilutanum í rættarnevndini verður tulkað sum um at nú tilskrivaðr mann tað at vit frásiga okkum rættin at lóggeva í føroyum vissi eg lesi reglurna rætt so stendur har at mann kann sambært galdandi reglum ikki gera mun á ríkisborgaruum talasi sum tú burt í føroyum um tú býrt í danmark ella tú burtur í grønlandi tað er tað sum stendur har so stendur tó metir nevndin ella meirilutin at nakrar nágreiningar skulu gerast í lógartekstinum tað verður lagt út av ja av tjóðveldi tað er kanska væl kent at tey royna at lása slík mál urt til at vera eitt eitt stríð um hvat kunnu
kunnu vit í føroyum hvat kunnu vit ikki og so víðari
men at hinir andstøðuflokkarnir eisini hoppa upp á tað og serliga javnaðarflokkurin eg eg skilji tað ikki ordiligt tí at hetta er ikki í mínari verð at skera rættin hjá nøkrum tvørturímóti tú sigur at føroyingar danskarar grønlendingar avmarka mann til nú kunnu eg keypa føroyum men so bindur mann seg í so einu regluna í álitinum sum eg ikki dugi at tulka hvussu eg so royni
er at fráskriva okkum lógarpraksis frameftir tað dugi eg ikki at tulka hana til
tí haldi eg at onkursvegna royni mann at skúma hetta málið upp til nakað sum hettahar slett ikki er eftir mínum tykki hetta er rættiliga greitt og tað sum hetta málið er lagt eð han á tingi sum frá mínari síðu av tað er at gera nakrar avmarkingar at vera væl fyrireikaður tí at mann hevði ein varhugan av at áhugin fyri fastokkim í føroyum tá nevndi eg hugsi eg bæði fastokin tavlsiða bygningar sethús og jørð lendi sum eg óttist fyri vissu útlendingar multinationalar fyritøkur og sovíðari koma hendan og keypa vit hava onga lóggávu galdandi í dag tav siga í dag kann ein og hvør heimsborgarar koma til føroyar út á teimum átta milliardir heimsborgarum sum eru út við koma til føroyar og gera gigantiskar íløgur og keypa heilar oyggjar heilar býir og sovíðari upp við pengum einki problem tí siga vit hyggher nú vilja vit hava eina reglu inn sum onkursvegna vkað tann skaran sum kann keypa og vit hava so avskorðan frá hesum her knappam átta milliardin á heimsborgarum niður til seks seks milliónir og tað er tað sum hetta lógarupskotið snýr seg um at fáa tað til at vit nú fráskriva okkum lógarrættin her á a hesum høga løgtingi harra formaður tað haldi eg ikki hetta málið ger upp á nakran sum helst hátt tí vil eg bara mæla til at mann eisini samtykkir etta uppskot við triðju viðgerð tí longuri eg vit bíða hvør tími telur og hvør dagur telur kann man siga a vistuhóttanin var so stór sum vit hildu hon var og onkur gjørdi kanska vart við at hon var so hevði tað kunnað verið støðan men tað havi e ikki var hugan av hasum er og tað havi vit eisini fingið becreftað og rættarnevndini nokk eisini fingið váttað frá symisku feløgunum sum hava við tað at gera til dagligt men tað stutt at langa er at ja vit skulu virða lóg og rætt vit skulu virða okkara rætt her hesum høga løgtingi at gera okkara egnu lógir men vit skulu eisini virða tær lógirnar sum vit arbeiða undir her undir eg fari ongantíð herða á hesum høga løgtingi at samtykkja eina lóggávu sum gongur ímótir heimastýrislógini men eg haldi ikki at henda lógin upp á nakran á heilst hátt gongur ímótir heimastýrislógini hvørki sum upprunauppskot eyheldu við broytingaruppskotinum og eg haldi heldur ikki at tann teksturin sum meirilutin skrivar í her á nakran sum helst hátt er ein hágan ímóti lóggávuvaldunum hjá løgtinginum

visti eg skal draga um paralell nú erur fiskivinnan ofta drigin inn í hetta ella er ofta drigin inn í hetta kjakið eisini at har ger mann munan tí har sigur mann man skal hava búð í minimnum tvey ár í føroyum ja men tað er líka fyri øll tú skal hava búð tey seinastu tvey árini í føroyum fyri at kunna oyga veiðurættindur í føroyum og tað er galdandi óansæð um tú ert føroyingur ella danskari ella onkur annar so skaalt ú hava búð seinastu tvey árini í her sigur mann tað at her er tað fimm ár sum er galdandi hevur tú burtr tú í føroyum so sleppur tú at keypa hevur tú búði her fimm ár hevur tú búð í ríkinum í fimm ár so sleppr tú at keypa óansóra danskari føroyingar ella grønlendara tað er ikki at gera muná so eg haldi ikki at mann kann siga tað at hetta kann samanberast við fiskivinnulóggávuna tí tá skalt tú búgva í føroyum fyli atfáa veiðurættindir tað skalt tú ikki í hesum uppskotinum tað vilsia ung lesandi sum ætlað sær heimafur til føroyar tey kunnu keypa við forseta hava búð í føroyum í fimmár frammanundan ella onkur annar sum hevur valt at búsett seg niðri í nógv ár tey kunnu keypa í føroyum uttan at søkja um loyvi áðrenn og tað er so tað næsta tað er tað mann kann til ein oghvørja tíð eisini søkja landsstýrismannin um loyvi at keypa føroyum takk harra formaður ja takk fyri tað er nakrar viðmerkingar høgni hoydal fyrstja harra formaður var eg ørkymlaður undan hesi røðuni hjá løgmanni so var tað ikki minni aftaná tí fyritað fyrsta var úteggi av lóggávuni skeiv hetta merkir at um ein persónur flytur til danmarkar lat vi siga at sonur ein av teimum teimum ovurstóru ríkmondnunum í heimunum býr har fimm ár so kann hann keypa alter oknur up í føroyum tað tað stendur í her om mín spurninur il løgmann er hví skal hetta vera hví góðtekur mann ikki tað ynski sum samgongan hevur havt nei sum andstøðnum hevur havt um at mann eisini sigur hetta er bara galdandi heta e ikki galdandi fyri tag anar í rønlendingar hví ger mann tað og í øðrum lagi fari at spyrja løgmann er hann hevur nakað samskifti verið við danska forsetismálaráðð málaráðið ella danska løgmálaráðið í hesum

fyri at svara teg seinasta síðst til høgna hoydal hso má eg siga sum eg minnist ta hevur tað ikki verið tað ikki mær vitandi tori eg næstan at siga men eg má siga heldur siga sum eg minnist hevur tað ikki verið nakað samskifti í hesum málin um tað men men tá tað kemur til hin spurningin at gera mun á so hetta her við at siga tað at ja men visti ein ein ríkmaður úti í heima hevur hug at keypa upp í føroyum so flytur sonurin til danmarkar o fimm ár so fær ann loyvi at keypa tað fær hann ikki tí tað skal vera ein ríkisborgari og definitiónin o ríkisborgara er sjálvandi at tú ert ríkisborgari í kongaríkinum í danmark og ein føroyingur definitiónboin føroying tað tað veit høgni hoydal sjávandi rættiliga væl at tað er ein danskur ríkisborgarar við heimslaði í føroyum taðer definitiónin boð ein føroying reint juridiskt øh so her er talan um at vit avmarka møguleikarnar hjá fólki
keypa frá sjey milliardum á átta milliardum í heiminum til at tað verður ein
skarið upp á seks milliónir fólk skunnu keypa og ja eg haldi tað er rætt at vit loyva ríkisborgaranum at keypa í føroyum og eg haldi ikki at tann tulkingin av tí regluni sum meirilutin hevur skrivað inn skal vera orsøkin til at mann so at iva um hetta her fer at frátaka løgtinginum nakrar lógarheimildir frameftir takk haraformaðurjatakk so er tað pálla reynatygvu gerso væl takk fyri formaðurin tað hevur verið tosað nokk so nógv í hest um hetta her at gera breiða semjur eg hevði hildið at hetta var eitt mál har sum løgtingið visti tað vildi vist tað vildi røkka hvørjum øðrum at hetta kundi veritt mál ar sum vit kláraðu at fáa eina breiða semju tað sár út til at øll eru samd um endamálið at at tryggja

at fáa fatur á ov nógvum jarðarognum og húsaognum í føroyum hví so brúka so nógva orku upp á at dyrka tað sum møguliga mátti skilta okum ber ikki til at finna eina loysn sum ger tað at øll við góðari samvitsku kunnu taka undir málinum takk fyriløgmaður jú takk harra formaður til pálla reynatúgvu viðmerkjara so vil eg siga tað jú tað vildi eg so sanniliga ynskt í hesum málinum og eg hevði eisini varhugan av at eg var rímiliga breið semja í øllum førum tjóðveldi hevði sjávandi sítt egna uppskot fyri einum ári síðan ella so har tað var nógv meira avmarkandi en tað uppskot sið liggur nú men eg valdi so ein loysn at ikki vera so avmarkandi tað vil siga tað skuldi vera á ein størri fjøld sum kundi keypa hóast tað var ein rættiliga stór avmarking í mun til tað sum er galdandi tí í dag er einki galdandi men tá mann so fer inn at tulka hvørja reglu hvørt orð og fær tað at venda tann vegin sum mann vil hava tað venda so eri eg ikki við meir so vil man ikki breiða semju tí eg eg havi roynt at lisa hesa regluna umaftur umaftur umaftur har stendur ikki tað at hetta er í stríð við heimasýrislógina tað stendur ikki har meirilutin í rættarndini sigur tvørturímótur hann heldur at hesar greinarnar eiga at verða nágreinaðar

bgvu heimanstýrslógin up á nakran som mensta mátaja so er ta christian andreasen gersvæharra formaður tað sum rættarnevndin hevur gjørt tað ertað at vit hava vit hava vit hava minkað um møguleikan vit hava vit hava begroynt sæð tað up á tir meira enn tað sum løgmansskrivstovan kom við tann fyrra var tað at tað stóðu í uppskotinum upprunaliga at persónar sumhøvdu búði í danmark eisini útlemdingar at tað búði fimmára kundu keypa oknum føroyum og tað hava vit avmarkað útlendingar um búgvu í danmark undu inkiskeypa ognum í føroyum við fimm ára regluna og hitt var tað vit avmarkað útlendsk feløg viy høvdu heimstað í føroyum tey kundu iki keypa ognum í føroyum tey sleppa heim stað í føroyum og taðve ikki nokk at hava heimstað í í danmark so vit hava vit hava gjørt tað sum sumsum
eg haldi varligt við stemning í nevndini
at vit avmarka uppskotið lsinda meira enn tað sum løgmanskútan kom við og eg kann garantera fyri at uppskotið ikki á nakað hátt hvørki beinleiðis á lógabónarlesi avmarka lóggávuahjá løgtinginum tað er eg hvussu púrasta fullkomiliga misskylttakk hara formaðurja øh takk harra formaður tað sum tað sum eg lesi ov tulki hesa regluna sum verður nevndí álitinum sum orsøkin til ta ósemjuna s nú tikist hava tiki se upp um hetta málið er at at mann er á teirra áskoðan at ella mann mann staðfestir tað sum er galdandi at sambært galdandi reglum skal man ikki gera mun á føroyingum og øðrum donskum ríkisborgarum tað er tað sum mann roynir at leggja út í tekstin her og tí hevr mann valt at nágreina tvær paragrafir tí ertað eg skilji ikki hvat mann vil við at sláa hetta upp til at vera ein stór ósemja um mann frátekur løgtinginum lóggávurættin frameftir eg skilji tað ikki oeg eg skilji eg skilji uppá ein máta at tjóðveldið roynir jú altíð at finna tey
við høvini sum eru til at so iva um
okkara lóggávurætt og sovíðari men at javnaðarflokkurin fer í sama sporð tað tað havi eg tað tað skilji eg faktiskt ikkihervør polstótturtakk fyri harra formaður tað blívu nokk o greitt tat bli eisini øgiliga kom í lag greitt fram í til aðru viðgerð at grundirnar til at broytingaruppskotini hjá meirilutanum í rættarnevndini hjá samgonguni eru orðað sum tey eru er tí at annars hevði tað verið í strívið heimastýrslógina hevði broytingaruppskot eins og minnilutin hevur tað tað kom øgiliga væl framdir eisini komið væl fram í dag eg hugsi at spyrja løgmann vist tað er soleiðis at broytingarnar hjá minnilutanum eru í strívið heimasýrðslógina hví einki no tkemur ella átti at notatso ikki at komað frá umsitingini í løgtinginum um at broytingar vóru strívið heimasýrislógina og hví stendur tað so ikki
í viðmerkinglum til
prunaliga uppskotið hjá løgmanni at eini broyting har mann gjørdi mun á føroyingum og dønum hevði verið í stríðvið heimastsøgina tað stendur ikki í viðmerkingunum viðmerkingar til upprunauppskotið kunnu ikki siga at mann hevði at hevð verið stríð við heimasýrslógina vist man bara hevði føroyingar og fólk sum hava búð í føroyumløgja ø takk harra formaður altso tað er eingin ivi í mínari verð at grein tíggju stykki tvey í heimastýrislógini sigur púra greitt at tú hevur ikki heimild at gera mun á føroyingum oøðrum ríkisborgarum tað er eingin ivi hjá mær um tað og eg haldi millum lóg og reglur bæði tað sum er gjørt í heimastýrislógini og tað sum verður gjørt í hesum høga føroya løgtingi og tí skilji eg ikki ordiligat hví mann nú beginnar at siga tað at jamen vissi mann nú leggu eitt broytingar opskut fram frá minnilutanum so burdi lski eg fór so iki
hjá svari upp á hví lakskirkjan ikki kom við nøkrum
mandum um hetta tað tað mugu tey svara fyri men men mann leggur tað út sum um meðan men vit mann ger soleiðis og fer í stríð við heimastýrislógina so eigur eitt álit at koma ella upprit koma frá løgskrivstovuni men tað haldi eg ikki er ein orsøk til at vit her í løgtingi skulu fara at samtykkja broytingaruppskot frá minnlutanum ja og so er tað ingilíðin strømgerðsfólk takk fyri at formaður í áðarflokkinum hava vit verið glað fyri heimastýrislógina men heimastýrislógin er ikki ein forðing fyri at vit kunnu gera okkara egnu lóðir í føroyumeisini hesa avmarkingina har sum vit viðgera danir og grønlendingar eins og við viðgera ella sum løgmaður hevur valt at viðgera aðrar útlendingar í sínum lógaruppskoti sum varð borin í einum løgtingi tað hevur verið víst á aftur og aftur á grundin til at mann hevur eitt undantak fyri onnur í danska ríkinum tað er heimastýrislógin tað er jú ikki rætt so hví brúkar mann tí grundgevingina tað er eingin sum sigur at hon kemur
harfrá harafturat so fyriliggur tað eitt broytingaruppskot aftur
at har sum mann vildi byrgja fyri at útlendsk feløg og útlendingar keypa upp ognir til útleiðan hvat heldur løgmaður um tað broytingaruppskotið kundi mann ikki tikið undir við tí broytingaruppskotinum um ikki annað fyri at byrt betri fyri at at feløg sumsumløgmaður kemur inn á ja so er tað løgað gersovælja øh takk harra formaður um tað var soleiðis at vit høvdu í yvirskot av íbúðarbygging í gongd av føroyskum íleggjarum føroyskum fyritøkum so hevði eg kunnað tikið undir við uppskotinum hjá minnilutanum í hesum førinum at avmarka útlendingunna bygd í føroyum heilt konkret er eitt prosjekt í gongd inni í runavíkini har ið útlendskur íleggjarar koma til føroyar og byggja hundrað og hálvtrýss íbúðir eg harmist
eg vænti eins nógv og øll onnur inni her at vit ikki fáa tann
føroyska kapitalin okkara pensjónsuppsparingar serliga sum vit síggja s púra vanligt í øllum heiminum gera íløgur í fastogn tí tað er ein langsygta íløga ein trygg langsygt íløga at vit ikki fáa pensjónspengarnar hjá okkum sjálvum til arbeiðis í føroyum tað harmist eg um og tí kann eg ikki mæla til at mann tekur undir við tí avmarkingini sum støðan er í løtuni men var støðan øðrvísi at vit høvdu ríkiligt av bíleggjaranum til at nøkta tann íbúðar tørvin íbúðar neyðirna nærmast sum er í føroyum so kundu et tikið undir við tí men tann støðan er ikki í dag tvørturímótir vit hava brúk fyri hvørji eg við einastu íbúð og íbúðarætlan sum er í gongd og ætlaninum í føroyum í løtuni takk harra formaður ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøðaog tað er soleiðis at tey komi í umbøn um at beina málið aftur í nevnd
so tað er tað sum vit fyrst skulu atkvøða um
ja so veru vit liðug at atkvøða málið verður ikki beint aftur og nevnd tað er ellivu atkvøðuð fyrissekstan ímóti so at nú fara vit at atkvøða í málinum soleiðis sum tað ella tað er fyrsta eitt broytingaruppskot sum vit skulu kvøða og tað broytingaruppskotið er frá hervør postdóttir sigur
sristenberg ingilin strøm eykun samuelsen bjarna ká petersen og ruttvang tað atkvøða tað um núja vit eru liðug at atkvøða málið er samt er altso broytingaruppskotið í falli tað er fimtólv atkvøður fyri og fimtan ímóti so broytingaruppskotið í falli og vit skulu atkvøða so um málið soleiðis sum tað varð samtykt við aðru viðgerð tá vóru trettan atkvøður fyri tólv ímóti og eingin blonk so vit atkvøða nú í málinum triðju viðgerð soleiðis sum tað varð samtykt við aðru viðgerðja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fimtan atkvøðum fyri tólv ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginumvit halda fram dagsskránni í dag og nú koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmál nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um trygdargrund fiskivinnurnar heimild at áseta reglu um talgilt samskifti hvør biður um orðiðtað er bjarni hammer sum fær orðið ger so væl ja takkfyra hara formaður vónandi fer hetta málið ikki at skapa sama øsing sum undanfarna mál hetta er hetta er at mál um at geva landsstýrismann o fiskivinnamálum heimild at áseta reglur um talgigt samskifti tað er samband við at mann skal talgilda fráboðarnir til trygdargrunnin landsstýrismaðurin í fiskivinnumálið jakubvestergaard hevur lagt málið fram tann seksogtjúgunda oktobur tvey túsund og einogtjúgu og aftan á fyrstu viðgerð sum varð tann áttanda novembur er tað beint í vinnunevndina og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann tretivunda novembur undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við tfiskivinnar og landsstýrismanninum í fiskivinnumálum jakubvestegaard endamálið við uppskotinum er at geva landsstýrismanninum g fiskivinnumáli heimild at áseta reglur um talgilt samskifti so at upplýsingar sum skulu skrásetast og sendast trygdargrunnin í fiskivinnunar verða skrásettar og sendar talgilt umframt at áseta nærri reglur fyri talgilda samskifti heimildur gevur eisini møguleika fyri at kunna áseta undantøk fyri at brúka talgilt samskifti hetta er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og melir løgtinginum til at samtykkja uppskotið trygdargrunnurin hevur verið til í nøkur ár har sum fiskimenni kunna fáa uptil ellivu krónur út fyri hvønn dag teir eru á sjónum tað hevur verið soleiðis at tað hevur verið fráboðanir nógvar hava verið við pappír tær senda við meli so at tað hevur verið eg veit ikkum man kann siga eitt sindur av óneyðugum skráseting
skráseting at fáa sitølini løgd løgd inn í skipanina og tað eru bara tvey fólk sum eru í arbeiði í løtuni men hesin mátin her við a talgilda tað o tað er ein tað er ment ein skipan sum kann gera tað lætt og skjótt at skráseta teir fiskimennir sum hava arbeitt frá frá reiðarínum umframt hvat hvat nær avskipangarnar hava verið mentað hevur víst s undir nevndini at tað eri øgiliga fá sum brúka tann heilt gamla mátan har sum tað verður skrivað eitt skrivað á eitt pappír og tað verður sent inntir posti tað eru heilt fá tí rokna teg við ati tað verður ja ov miki heilt fá sum kanska eingin sum skjótt verður eftir við tí tí gamla mátanum tað er gott men tað sum er gott eisini í hesum uppskotinum tað er so tað at vistu ter onkur sum ikki setir seg føran fyri at at skráseta seg talgilt jamen so er ein møguleiki at geva undantak so at viðkomandi kann gera upp á tann gamla mátan sum vit kundu hevur gjørt áðrenn men tað er eingin ivugr ví at her uppskoti fer at lætta um skrásetingina í trygdargrunninum og tað er sum sagt ein samdnevnd sum tekur undir við málinum takk fyri ara formaður ja tað er ein viðmerking jóhannes joensen gersuvæl fakfyr ha formaður ja nú var bjarni hammer til viðgerðina í nevndini ella bara at spyrja hann um um tað kom nakar fram um ann man ælar at hækka mistlønnan r á trygdargrunnin sum umsitu lønina ta evur ein stór diskussión um um at fáa hækað um nakað kom fram um tað takk fyriertarar formaður nevndin spurdi um hvatiðum nakrar ætlanir vóru faktiskt um tað t tað kom ukj hn at venda og tað vísi at tag eru hundrað og fýraogfjøruti milliónir í grunninum í dag og fyri hvat var tað tveimum trimum árum síðan so hekkaði lekkaði inngjaldið frá einim prosenti niður í null komma seks haldi tað var so men allíkavæl so tað koma á leið tjúgu milliónir inn um árið og tað er yvirskot næstan á hvørjum ári tað erbara eitt ár tey síðstu tíggju árini har hdú eg verðu eitt undirskot í trygdargrunninum so at hann veksur ár em ár men tað komu ikki fram í nevndini tað var helski tað sum varð viðgjørt umtrygdarkrunnur ætlaði at hækka útgjaldið men tað er eingin ivi um tað at fiskimenn ynskja ait hægri eitt hægri útgjald í trygdargrunninum íøllum førum nú meðan fiskiskapurin er so vánaligur sum hann er tí at tað e øgiliga trupult at fáa ja ikki bara ungar menn men menniaog og kvinnur ella hvørti skulu vera sum vilja til sjávs í løtuni og tað er ein ein tað er ein keðilig gongd tí at okur vilja hava føroyingar skula mennast mennast á sjónum ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er ennda vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum vit hoyrdu so varð tað ein samdnevnd sum tók undir við hesum her málinum og vit atkvøða um
málið nú í aðru viðgerð
ger so væl

ja málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í ymsum lógum vegna avtøku av heftisrevsing og annað hvør biður um orðið christian andreasen sum fær orðið ger su væl takkfera formaður tað er løgtingsmálið umat broyta lógina vegna avtøku av heftirevsing altso seðsini at vit hava havt eina reglu í í revsilógini sum sigur at mann kann dømaeitt hefti ella fongsul og mann heur so avtikið heftið sum sum
grepe og hetta uppskatið gongur úpp á at broyta alla aðrar fylgilógir hvar heftið stendur til broyta orðið í til fongsul so at ta er bara ein ein teknisk rættin av lóggávuni har hestið inngongur takk fyri formaður ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er t enda vit fara at atkvøða híst málinum sum sagt har er ein snendberatkvóða núja vit eru liðug at at kváa mál er einmælt samtykt áttaogtjúgu atkvøðu fyri ongari móti ongari blenkar ið fær soleiðis samtykt til tríviðgerð og vit koma so til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar einogfjør og tað er uppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu
er soleiðis at hetta málið fór beinleiðis til aðru viðgerð nakar ber um orðið tað er ikki so fara vit at atkvøða um hetta málið vit atkvøða nú um løgtingsmál nummar einogfjøruti ja tað er tað er nummar
einogfjøruti tað er tað sum eitur nú veit ikki um tey skulu rætta okkurt í skipanin her ja ja tað er bara eitt lítil tekniskt sigur tað er bara et lítið tekniskt óaher so altso tað sum vit fara at atkvøða um nú um eina lítla løtu tað er uppskot til eykafíggjarlóg fyri tvey túsun og einogtjúgu til soleiðis tað var eitt eitt fíggjarnevndaskjal sum varð játtað í fyrr í í ár og sum vit atkvøðumsum tað sær út mugu hon bíða eina lítla løtu ja tað er sovorðis vit hava kortsjón a fingið ena nýggja skipan og hon heur ikki prøvað alt alt sum kann prøvast og her er okkurt hent í samband við at málið fær beinleiðis til aðru viðgerð og tað sum eg geri nú tað er et takið hetta málið av skránni í dag og so atkvøða vit tað um hetta málið sett á skrá á næsta fundi í staðin fyri so hetta málið er tikið av skránni í dag so fara vit til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar tveyogfjøruti og tað er uppskot til samtyktar um eyka skip til suðuroyar leiðina altso nú nú er eingin atkvøðugreiðsla eftir í dag vit fara undir fyrstu viðgerð av hesum her málinum um eykaskip til fyrstu viðkerð skul et biðja um framsøguáh ja orsaka tað fer í fíggjarnevndina jahetta verður beint í fíggjarnevndina og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er ta jakom mikkelsen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi siri stenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri ruttvang fyrst fær jákunt mikkelsen orðið ger so væltakk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot sum bjarni hammer hevur lagt fyri løgtingið um at eitt uppskot til samtyktar løgtingið hoytar á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið og uppskot til verkslagslóg um at fáa til vega eitt eykaskip til suðuroya leiðina eg haldi at øllumegreitt at tað er so nógv trýst á smyrlu at neyðugt er at finna eina loysn og vit hava havt ein samferðslubólk sum hevur sitið og hugt eftir øllum samferðslunetinum kann mann siga í føroyum tí at tað eru fleiri avbjóðingar runt um kring og ein táttur í hesum arbeiðinum verið suðuroy leiðin og tað sum hevur lagið á borðinum er at ein loysn kundi verið at fingið eitt skip afturat men eg má siga at landsstýrismaðurin sum umsita jørgun niclasen gjørdis so tað at hann tók ein fund við andstøðuna ella leiðararnar um tað og fyri at líkasum at vita um breiði semja kunnu finnast um um hetta málið her og tað eg má siga akkurátsum hær sjálvt um eg haldi nógv av bjarna hammer so er tað eitt sindur ósmart at forhandlingar eru við andstøðuna um at keypa eitt skip og so knappligani
dagin eftir ella tveir dagar aftaná so so fer mann út og profilera seg upp á at at mann kemur vi einum uppskoti um júst tað sama eg haldi at javnaðarflokkurin burdi kunnað hildið sær eitt sindur so segði hann ikki minst tá ið mann sær hvussu stór undirtøka flokkurin hevur so mátti ikki vera neyðugt at at sent sovorðnar ballónir út harafturat er bjarni hammer nokk ikki er kunnaður um at skal ein ferga keypast so er tað ikki gjøgnum eina verklagslóg meni samgongan arbeiðir við hesim málini her og er eg komin rættiliga langt við at finna eina loysn og vónandi fer andstøðan at taka undir við tí loysni av hesum takk fyri harra formaður evr biði n viðmerking gersuvæja takk fyri harra formaður og takk fyri annars at jaku mikkusagna fólkaflokkinum er positivur fyrr at koma við eini nýggjari loysn tað skal líka sigast nú hann æitlanas tað leggi eftir mínum persónligu so er tað triðja uppskoti haldi eg á læknina fyrá syðstur ikki so langa tíðina við spurningum og uppskot og landsstýrismaðurin hevur so sagt at hann skuldi arbeitt við onkari loysn ynskt eg helst at fáa privat skip inn at sigla men tað vísir seg at tey hava ikki tann stóra áhugan uttan at fá posa av pengum áðrenn og anners kann líka siga st ht her uppskotið var í tinginum nakað væl áðrenn eva kunnar um nakað sum helst men tað hava okur hoyrt í langa tíð at tað verður arbeitt við hesum trupulleikanum sum er gegantiska stórur fyri suðuralagin takk fyri harra formaður rmisgersuvælharra formaður tað fer einki av bjarna hammer um hann ger ein innsass fyri suðuroynna og tað er væl skilt júst hetta málið er tað nógv sum tala fyri at vit eru samdur um øog hetta er altso ein loysn sum sum samgongan og saman við strandferðsluan arbeitt við í faktiskt longri tíð fyri at finna eina skilagóða loysn og vit fara sjálvandi at royna at koma so skjótt á mál sum yvirhøvur møgli takk fyri fyr so er tað bjarni hammer sumfær rðið gersuvælja takk fyrhera formaður hetta hasa uppskot hjá mær vegna javnaðarflokkinum um at fáa uppskot til samtykta um at fáa itt eyka skip til suðuroyarleiðina
tað er eingin loyna at nokta flestu
suðuroyingarnir ynskja at tað verður komið veruliga gongd á at fáa ein suðuroyartunnil men inntil víðari so ber tað slett ikki til eitt annað stað at halda suðuroyingar fyri gjøldur nógv longur tí tað stendur við og versnar hvussu tað er við at fáa ferðafólk og fáa farmum úr suðuroynni og til suðuroynna tað síggja øll sum eru sum brúka smyril øllum førum við jøvnum millumbili men hetta her uppskotið snýr seg um at heita løgtingið og mann fáa til vega eitt eyka skip á suðurleiðina tí tað er eingin loyna um at tað er veruligur tørvur á at gera ein ella aðra roynd tað hevur snakkað um nógvar royndir leingir leingi men
enn er so einki komið og vónandi verður okkurt
heilt skjótt tí tað ber ikki til longur suðuroyggin er lívsagurin hjá er lívsagrin hjá suðuroyingum og einasta veruliga sambandið at flyta ferðafólk til og úr suðuroynni seinastu árini er nøgdina ferðafólkið akførin og farmin vaksin so mikið at smyrul hevur trupult við at nøkta tann økta tørvin sum ferðandi og økta ferðslusambandið í suðuroynni hava brúk fyri otað er eingin ivi um at ferðasambandið er váksið munandi seinastu árini vilj ykur taka frá tvey túsund og tíggju til nú
tá bórðir eta váksið við næstan hálvfjerðs túsund ferðafólkum
og áleið tretivu túsund okur susnakkað um persónsbilin hvørt ár tað er minkað lítið sindur í tá ið korona herjaði uppá tað allaraðrasta men sum tað sær út nú so er tað bara ein vaksandi gongd sum eittanastað okkur má gerast við men tann heilt stóri trupulleikin er at tað er so nógv nógv meiri farmur ella bara áðrenn farmurin er vaksðin munandi visti ikur bara hyggja eftirfrá tvey túsund og fjúrtan til tjúgu og visi okur hyggja eftir tí so kom innast eg tað var ringt at fáa hagtøl áðrenn tvey túsund og fjúrtan men vissi okur fara aftur til tvey túsund og tíggju so vildi ta vera ein heilt kolesalur vøkstur tí tá var millum annað bakkafrost ikki komið fult í gongd og serliga varin pelaking virkið varð heldur ikki komin í gongd samanumtikið so er flutningurin av ferðafólkum og akførum váksin við fimmogtjúgu prosentum og yvir hálvtrýss prosentum er fraktin voksin og tað er ein staðfesting at ferðafólkaflutningurin flutningurin av akførum og farminum er øktur sera sera nógv seinastu men harra formaður enn er tað bara eitt skip at nøkta stóra tørvin smyril er enn tann sami smyril er ikki váksin seinastu árini smyril er enn hundrað og áttaogtretivu metrar og tveyogtjúgu komma sjey metrar til breiddar plássið á bildekkirn er ennda sama sum tað var tá ið okur fingu hetta stásiliga sjógóða skipið í tvey túsund og fimm tað sigur seg sjálvt at verandi støða kann ikki halda áfram leingi afturat leiðslan á strandfersluni hevur áhaldandi róptverk gó smyril er sekstan ár slitin og verður brúktur meira enn flest onnur ferðaskip syrul siglir hvønn dag alt árið og siglir átjan hundrað og tveyoghálvfjerðs túrar hvørt ár tað skal líka sigast at tey hava verið nógvar avlýsingar bæðir pergund av veðri men eisini ppágrund av ymiskum ábøtum av taðið tí stuttu millum túrarnir verður viðlíkahaldið og stórar ábøtur ofta gjørdar meðan smyrol er í sigling og tað er heldur ikki gott fyri tey fólkini sum eru umborð starvsfólkini renna skjótari enn gott er fyri at veita eina góða tænastu sum gjørligt havan tey í huga ta avmarkaði tíðina tey hava fyri at royna at halda tað eru ov nógv fragt og ov lítil tíð at avgreiða allan farmin sum dagliga verður fluttir við smyrli okur sum dagliga brúka smyrðul eru vitni til ta ómenniskjaligu ábyrgdina sum starvsfólkini á dekkinum taka sær av tað skal ganga við fullari ferð at fáa fraktina avskipaða tað er nógvur larmur heilt nógvur larmur bingjur treylarar og ketur alt um hvørt annað og tað er at undir at fleiri óhappa ikki kom fyrr øll vinnan í suðuroynni hevur staðiliga víst á áhaldandi vaksandi trupulleikan við at fáa farmun til og frá suðuroynni landið eigur ikki at vera ein forðing fyri fólkavøksturin og vinnuliga vøkstrinum í útjarinum longur afturat tað ber ikki til tí harvar skal í huga at tað var at fingraknipp so hevði var ein farmaflutningsskip komin inn á sandoyarleiðina tá tørvur var á tí framtíðarútlitini fyri suðuroynni vísa ein áhaldandi vinnuligan vøkstur og stóran áhuga fyri at flyta til oynna og seta búgv umframt at fleiri og fleiri ferðafólk vísa suðuroynni hans men seinkingarnir eru gerandiskostir bilar standa ofta eftir ferðandi hava trupult við at leggja sínar ferðir til rættis tí tað er sjáldan nøkur trygd fyri at tey fáa síni akfør við ferðandir sum skulu av landinum munnu alloftast av oynni í dagin áðrenn tí tey kunnu ongantíð vera vís í at náa tað flogfør tey skula við og tað er nærum ógjørligt í dag at vera pendlari við smyrli tí at seinkingar eru av góðum grundum á nógvum túr í dag hava okur einki skip sum kann avlýsa smyrul okur hava einki skip sum kann taka trýsti av smyrli og hvat gera okur um smyrul fær okkurt álvarsligt brek um at takast úr siglingini í stuttri ella longri tíðarskeiði suðuroyarleiðin er alt suðuroyalagin er so nógv meiri viðbrekin enn okur geraokur farð um tað er for seint á staðin er hendur og okur standa í ongum eyka skipi fyri smyrðul tí er einasta loysnim nú er at fáa eitt eyka skip á suðuralegini einasta loysnim sum kann taka trýstið av smyrlu beinanvegin er at fáa eitt eyka skip inn á suðuraleigina tí søgan vísir okum at tað er strandferðslan er einasta trygga loysnin sum kann fáa álagt at reka eitt eyka frakt og ferðafólkaskip till frá suðuroynni tað var ein fundur á segloftinum fyri meiren ári síðan harvið bæði politikarar ogvinnulív og landsstýrismannin um hendan her kolusala trupulleikan og tað vórðu vístur á fleiri ymiskar loysnir og tað skuldi koma okkum loysn skjálvt landsstýrismaðurin seinasti setti ein spurning royndi at fáa okkurt at hjálpa til á suðurarlaðini tá var tað legði landstýrsmanrin upp til at geva teimum privatu fraktfyritøkunum ein eyka stuðul fyri at koma inn á suðuroynna eftir eftir farmi men tað hevur víst seg ikki at koma nakran veg tí er frægasta loysnum tað hevði eg verið um at eyka skip kom inn sum eisini kundi virka sum aitt avloysaraskip tá smyrul skal í dokk ella tá átrokandi ábótur mugu gerast landstýrismaðuin hevur eisini víst á at tað verðu kostar eina rúgvu upp ímóti tretivu milliónir at fáa itt eyka skip inn tá ið smyrul aftur skal til klassingar fyrstu komandi ári tí verður staðii heitta á løgtinginum beinanvinis at fyrireika og leggja fyri løgtingið og uppskot um at fáa til vígarar eitt eyka skipað suðuroynni sum kann stuðla og avlýsa smyrul á suðurleini suðuroyar leiðini inntil suðuroyartunnilin verðu klárur at taka í brúk tað er eingin vi og eingi eingin ivi yvirhøvur og einki ivi raskir seg at tað hevur verið ein trupulleiki í langa langa tíð mann kann siga av góðum grundum av tí at tað eru so nógv ferðafólk sum vitja suðuroynna og ferðafólkatalið í suðuroynni er nei og og ferðaferðandi og íbúgvarsuðurðini tað tað er váksið munandi hetir seinastu árini men tað er farmurin frá teimum stóru virkjunum sum eru komnið til oynna sum skapa arbeiðspláss og menning í oynni sum veruliga hevur tikið ein so blivið un ain heilt stór byrða hjá smyrli tað er eingin ivi um tað og tí er tað okur sum minnast tat okur minnast tá ið blikur og lómur komu inn á myr komu inn á tvøroyri eisini komu skipi inn á vág hvørja einastu viku eftir farminum men tað hendir ikki í dag í dag er tað soleiðis at fraktin skal borðreiðast ákaiini í havn soleiðis at farmaskipini leggir inn á havnina og fáa tær serverað beint umborð og eisini har missir so í hesum førium kommunurnar suðuroynni eina missa stórar inntøkur av byggigjaldi og farmagjaldi men tað er ikki tann stóri trupulin tann stóri trupulleikin er bara atð okur hava bara smyrðul og tað er enn eingin loysn komin landsstýrismaðurin sigur at hann arbeiði i eina loysn sum møguliga kemur skjótt á borðið tað er bara til at gleðast um og tað fari eg og javnaðarflokkurm at stuðla heilt sikkurt fult út men tað ber ikki til at blíva við og drig og draga tað út tí at øll sum hava verið bara tað seinasta árið ella seinastu fimm árini vitað av at tað er ein so stórur trupulleiki at ferðast ímillum oyggjuna tí tað eru avlýsingarnar um hvønn dag og tað er ikki pláss í løtuni fyri øllum og tað ber heldur ikki til at leggja hesa her ómenniskjaligu byrðina á fólki umborð á smyrli tí tey kunnu ikki renna skjótari enn eitt vist tí er teimín inniliga áheitan at møguliga t her hjálpir til um ikki annað skunda undir skundi undir ætlanirnir hjá landsstýrinum tí at tær royndirnar sum gjørdar hagartil hava øllu før um ikki boriðarmál men eg vóni veruliga at teð fara at bera mál tí tað er ein kolusalur tørvur á at fáa eitt skipað inn og har er strandferstan tann tann tryggasta loysnin sum kunnu áleggja at standa fyri farmi og fragt og ferðafáóokkum um tað er neyðugt takkfyrihara formaður ja takk so færa siristemberg eina viðmerking ger sovæl ja eg haldi at okur sum pendla regluliga síggja tað at tað evur ongantíð verið so toyrt trýst á sum nú nú er tað allir túrar so gottsum sum har taðer fult av farmi og fult av fólki so at tú hevur ongantíð ver tørvur á at fáa eina hálbara loysn og nú er tað meir enn eitt ár síðan tann fundurin var á segðloftinum har eisini politikara luttóki og strandferslan og vinnulív og aftaná tað var landsstýrismaðrin úti og sæð hann kom við einari loysn men okur hava so ikki sett nakað enn men tað kann vera okkurt kemur men eg haldi tað ati tíðin arbeiðir ikki fyr ís málinum altso vissi ikki tað hendir okkurt skjótt so so so trúgvi eg at okur kunna koma í eina nógv størri knípi enn okur gera okum far um tí ati spurninuin er eisini hvussu leingi smyrjal tolurin var so hart koyrdur sum hann sum hann er í løtuni takk ja takk ger sovæl bjarni hammer ja takkfyrahara formaður ja tað er nemliga trupulleiki h on at hvussu hart kann smyrjul blíva við at blíva koyrdur og tað havi verið fleiri fundir eg minnist sigur stenberg hevur sjálvur havt ein spurning um eittfraktskip eg havi í øllum førðum havt ein eg haldi tveir samband við tunnils málinum sum kom tá men tað evur enn eg veit ikkim mnn kann siga verðið mann kann siga snakkað fyri deyv oyrur tað skal eg ikki siga men tað er bar einki komi og tá ið fundurin var á seglloftinum tá tað var væl umboðað bæði politikarum og vinnulívinum har bleiv tað staðiliga vístu á hvussu tað næsta árið koma at verða og tað bleiv akkurát sum vinnulívið segði okur vita hvussu ferðafólk hvussu nógv ferðafólk á leið ferðast við smyrli men tað er einki gjørt enn
vón at tað sum mann hoyrir at tað verður eitt til annað sett í kraft sum fer ati
sum fer at bera mál og har má eg siga at tað er har má eg siga tað er líkamikið hvat tað kostar tí tað ber ikki til at suðuroyggin skal setast so nógv aftur í tíðina og tá ið sandoyartunnurin kemur ígjøgnum tá fara okur eittannaðsað tíggju ár longur afturtíðina takkfyriha formaðurfyri jóannes joensen ena viðmerking ger su væl takk hara formaður ja sjálvandi sum bjarni hammer eisini vísir á usuðuroyngar hava bestu farleið og hon er so væl ikki nøktandi nú so eg tað ætlaði tað sum eg ælaði at spyrja bjarni hammer um tað er væl tá mann so fær eitt nýgt skip ella eitt skip afturat um tað er mann ætlar at keypa ella leiga leið er oftani ein ring loysn og keypa tað er nokk ein ein ein meira varandi loysn inntil ein tunnil kemur so er tað tað sum bjarnaha hammer hugsar um eina eina at keypa eina eina eina eina fergusum ella ei eitt farmaskip sum
kemur at avlásta smyrðil takk fyri harra furmamur
tað er eingin tað er eingin loyna at tað frægast er at keypa skip ta manhelst vera eitt skip sum kann nøktan ávísan tørv alts tð kann heldirki vera for lítið skip at mann keypar eitt skip tí at prísirnir sum eg skilja eru farna kolisalt upp at leiga men kann mann keypa ei skip tað hevði verið tann allarbesta løysinum tí at og kann tað brúkast so kann tað okk eisini seljast aftur um a skuldi verið men tað er eingin iðvi um tað vila kostattsindur og tað vil eisini kosta itt sindur rakstri men tað kann nokk eisini gera tað hekkar raksturin hjá ymr kanska munandi so vil tað uttan iva kanska leggja eitt trýst á at mann fær skjótt í gongd við at borða ein tuðul til suðuroynna vónandi kann tað vera so mann sigur vinnuvinn at raksturinar hekkar men tað vil seg gera tað at suðuryartunlinum eisini til koma skjótari men hvat loysnið verður tað er eittlanasta landsstýrisskjld sum á taka ta avgerðina um tað verður leiðuð at tað verður keypt men okkurt má henda altso tað má henda eitt la annað nú tí tað er tað ber slett ikki til tað sum gongur fyri seg í løtuni takk fyri formaður

ja til viðgerðar er eitt mál frá bjarni hammer umat finna eitt eyka skip til suðuroyarleiðina øhsum sagt av onkrum her fyrr tað hevur verið tað hevur verið ein trupulleiki í longri tíð og serliga hesa her síðstu tíðina so hevur tað víst seg at trupulleikin av suðuryarleiðini hevur verið er komin ordiliga til sjóndar tað verður rættiliga nógvar seinkingarog
om
avlýsingar upp á grund av veðri og landsstýrið hevur arbeitt við hesum málinum í longur tíð og tað er komið heilt tætt upp undir land sum bjarni hann er nokk eisini veidd so tað kemur ein loysn á suðrarleiðina innan fyri heilt stutta tíð sjálvandi tann tann besta loysnin sum okur kunnu fáa tað er eitt eyka skip og tað varð verið royndar ymiskar loysnir okur hava ella landsstýrin nokk tosa við flutningsfeløgini um at fáa skip frá teimum at røkja part av leiðini hvussu er farma partin tað vísti nú haldi eg nú at tað er so attraktivt marknaðurin er so attraktivur fyri farmaskip fyri tíðina
so tað er kanska ikki so ikki so interessant at avseta skip til at sigla innanlands í føroyum
tá ið smyril fer í dokk tann prísurin hann er hann er hekkaður betýðiligt frá at mann roknar við at tað kostaði umleið tjúgu milliónir so roknar mann nú við at tað kostar tretivu milliónir at leiga eitt skip fyri

trýstið á leiðina er hekkað og tað er kanska serliga høgt í akkurát ið sær her periotini beint nú hevur hevur bakkafrost koyrt nokk so nógv okur vita tað at nú er hásisong fyri varðan við við framleiðsliga sild so og av tí sama so hevur verið óvanliga stórt trýst á smyrin akkurát hesa her tíðina í mun til til kanska onnur tíðarskeið av árunum hvar ið tað er eitt minnitrýst men hvar um alt er so so vita okur tað at suðuroyarleiðin er viðbrekin hon ikki bara viðbrekin viðvíkjandi frakt hunur eisini viðbrekin viðvíkjandi ferðafólki og sjálvandi gongur tað mest út yvir ferðafólkini tá ið støðan er soleiðis sum hon er tí tað er ikki hálbart at ferðafólk skulu bíða í í tímavís okur vita tað at manning manningin og borra smyrli hon ger eitt fantastiskt arbeiði við av og áskiping men tú kann ikki koma niður um eitt vist og onkur fortaldi fyrimær sum sum arbeiddi á ella var við smyrli at at onkran dagin høvdu tað verið

tað burdi sagt tað burdi sagt at at støðan er ikki hálvbar okur skuldu eisini hugsa um at smyril er rímiliga hart koyrdur og hann er tað hann er tað einasta skotið í byrsunisum um eg so mál siga sum okur hava

upp á tíðina at okur fáa loyst trupulleikan og hann verður loystur og hann verður loystur við einum sikkurt nokk við einum nýggjum skipi ið kann taka í hvussusoer tann stóra fraktpartin ella tann stóra belastingin av frakt sum smyrilin er útsetturfyri umframt tað so kann mann eisini ella skal ta skipið kunna taka nakað av ferðafólki soleiðis at mannikki er púra avskorin tann dagin eitt ella annað hendir við farleiðini sum hon er í dag men tað fer at koma eitt uppskot frá landsstýrinum um eina loysn og hon verður rættiliga skjót

uppskotið er koyrt í fíggjarnevndina og hvar tað so verður viðgjørt men sum sagt eg eg rokni við at at áðrenn er áðrenn hetta her kemur til aðru viðgerð er kanska ein ein loysn r funnin á suðuroyarleiðini takk fyri harra formaður takk so e a vimerking til bjarni hammer ger sovæltakk ra formaður ja tað er bara gleðiligt at hoyra at tað vistað veruliga er í gongd á hasum málinum sumhannheir hoyrt tí at sum erhard joensen eisini vísti á so eru tað gjørdar fleiri royndir at verðað uppi at venda við jøvnum millumbili í rímna langa tíð nú stendur tað heilt galið til tað vita okur av sum búkasmyrðul mene men tað g gleðiligt t hoyra vistut eg komið so langt at tað verður ein loysn komin so skjótt sum sum erhard vísir á tað sjálvandi má tað vera sjón fyri søgn men tað tað muguvit bara gleða kon um takk yrhra formaður

ja og eg og og og ja takk fyri viðmerkingina bjarni hammer eg haldi at bjarni hammer veit at at ein ein loysn er er so at siga tøk so tað er kanska ikki heilt tað spetur ikki kanska ikki heilt burtur úr ongum at uppskotið kemur akkurát nú at mann vil vera ein partur av tí tað skilji eg væl men eg haldi at landsstýrið skal nokk finna eina loysna upp á hetta her innanfyri heilt fáar dagar takk fyri

so er tað tað næsti at røða tað verður siri stenberg ger so væl

ja tað er neyvan nakað sum hevur størri týdning í einum samfelag enn
samferðslan eg haldi vera nokk so hugaligt til so síðstøðina hoyrt hesa sending
beningarnar sum hava verið í útvarpinum samferðslusøguna sum hava víst hvussu stór frambrot tað hava verið allastaðni har sum mann hevur bygt landið saman og og bygt viðarkeypið út so tað er bara gott og mann kann siga at hetta her uppskotið kemur faktisk eisini burtur úr nøkrum positivum við tað ati tað eru so nógv drift innan fyri vinnulívið og og tað er eisini blívu nógv fleiri ferðafólk sum ferðast sum suðuroyafjørð so í sjálvum sær er tey bæði tingini positiv men trupulleikin uppstendur so tá ið mann hevur
trupulleikar við at samantvinna farmaflog
flutning og ferðafólkaflutning so tað er ikki tað er ikki so einfalt og tað okur merkt nógv til hesa seinastu tíðina je taldi inni á ferðaætlanini at tað eru tveyogtretivu fráferðir um vikuna hjá smyrli og bara innan fyri g próvat hyggja ein mánað aftur er tað komið fimtan smssur um tilavlýsingar ella sankingar ella eitt annað e verið galið ella at teir hava verða havt royndir við bjargingarbátum ella hvat tað skal vera so so tað hevur verið ein heilt næstan helvtin av túrinum næstan hesa síðstu tíðina og sjálvandi virðuvin kanst tú ikki gera
gera nakað við men tað hevur verið heilt ótrúliga óstøðugt tað haldi eg at okur mugu siga sum brúka farleiðina so gott sum dagliga tað er neyvan
við fiska vatni og øðrum sum eisini gongur út konfortinm haldi eg mon kann siga og eg haldi eisini heta her við g veit ikki um tað hevur bara nakað við farleiðina at gera men tað verið hvørfall verið ótrúliga trupult at fáa lið norðan frá at møta upp til ítrótt har har okrta kanska verið raskari at fara norður enn tað hevur verið at koma hinvegin tað er vussu verið verið øliga langt at koma suður í í eina tíð og okur hava bara eina farleið og tað er so smyril sum er okra lívs akr og okur vita at hann er hartkoyrdur og okur hava ikki eitt alternativ altso ikki yvirhøvur skuldi tað hent eitt annað í dag jamen so so má hann bara liggja har har er iikki nakað at gera í hesum her uppskotinum frá bjarni hammer har eisini víst á at tølini um ferðafólkatøl altso visti mann rokna við at at í hesum árinum kemur mann upp á tveyhundrað og fýrs túsund og hundrað og fimtan túsund akfør og tað er nógv og mann skal eisini tongi upp á at ein stórur partur av árunum hevur eisini verið merktur av korona so so tað er øgiliga høg tøl so tay hekkað fyri hvørt einasta ár kanska fjør var eitt undantak men ellas haldi eg ta havi e liðugt í høgt so tað er ikki bara ferðafólkatalið um flogvøllum sum økjast tað er eisini ferðafólkatalið um suðuroyafjørð í síðstu samgongu tá hekkaði gu túrartalið við tveimum túrum sum vórðu skerdir frammanundan og síðani tað tá er mær vitandi ikki hent nakað á suðuroya leiðini í heila takið so haldi eg at tey sum sigla eru afturúr sild eg veit kum mnn kann siga at tað vera eitt slag av tunnilssjón sum er komin í tingi og tað er ikki tað skal ikki misskiljast upp á nakran máta tí at okur í tjóðveldi hava tikið undir við øllum tunnilsverkætlanum sum hava verið tí okur síggja eitt stórt virði í tí fyri samfelagið alt báði fyri fólk fyri vinnu fyri búseting og og alt annað men tey sum sigla bæði eru og hava verið við skerdan lut tey seinastu árini o usæg stórar trupulleikar eisini út til smáu oyggjarnar og hava eisini prøvað at lagt uppskot fram um at fáa endurnýggja gomlu feroyurnar og tað er so ikki samtykt men tað er eingin ivi um at tað er eisini eitt rættiliga átrokandi mál at fáa endurnýggja tær gomlu ferjurnar í hesum uppskotunum so mælir mann so til at løgtingið samtykkir at tað skal koma ein verklagslóg í tingi fyri at út viga eitt nýtt skip til suðuroyarleiðina og tað er so ikki víst á heldur nakran kostnað tí tað kann mann sjálvandi ikki vita hetta er eisini eitt uppskot til samtyktar so so so tatað er nakað sum væl kemur fram tá ið ein verlatslóg kemur tað er tørvur á at gera nakað við suðuroyarleiðina støðan er ikki hálvbar okur kunna faktiskt ikki liva við tí sum er upp á tann mátan kannan isi siga at uppskotið er kærkomið fleiri hava refordera til henda stóra fundin sum var á tvøroyri eg haldi hat tað e verið um kring oktobur tað var vussur í heyst í fjør har vinnan og strandferðslan og politikarar vóru g umboðaði og eg haldi at niðurstøðan var nokk so greið at tað var tørvur á at hava eyka túrar mann snakkaði um at um tað hevði borið til kanska smyrjil sildi um náttina tað koma so ett sindur burtur frá tað bleiv eisini umrøtt um at kundi hava møguleikar hjá strandferðsluni at leiða skip inn til at sigla farmatúrar ella um um tað at fáa eitt eyka skip sum kundi sigla bæði við farmi men sum eisini kundi brúkast til ferðafólk tá ið eg smyrjil til dømis var í dokk so tað vóru nógvarloysnir uppi um vendi men tað er ikki altso einki av tí eg komi í í veruleika enn í hvørfall jeg minnist at eg spurdi landsstýrismannin fyri einum góðum ári síðan hvat hann ætlaði at gera og tá var svarið at mann vildi leggja betri siglingina betri til rættus við havnarmyndugleikunum og at mann vildi gera eitt annað við at smyrja kundi sigla skjótari og mann nevndi at fólk frá róðsroys vórðu her eg veit ikki hvussu tað hevur eydnast men eg haldi tað hevur gingið seinni vist t verið nakað og mann nevndi at mann vildi gera eina nýggja prís og bíleggingarskipan og tað einasta oku hv hoyrt um ta bíleggingarskipanina tað hevur verið at tað bleiv dýr og tað verið problemur av o nú oho ikki bjóða út og so víðari so har hevur ikkiverið nakað serligt í apríl tjúgu tjúgu fráboðaðir mánaðir mann vildi hækka prísin á suðursuðuroyarleiðini men tað bakkaðiman so aftur men fakta í dag er væl tað at støðan ongantíð hevur verið verri ella truplari enn hon er nú o sjálvum sær er tað sjálvandi gott attað er fult hvønn túr men tað er sjálvandi eisini ein avbjóðing tað er fult av fólki og tað er fult av farmi hvønn einasta dag og tað gongur øgiliga illa at halda og okur liva bara í einum samfelagi har tað er soleiðis at øiliga nógvar tænastur eru miðsavnaðar her so fólk noyðast yvir um um norður um fjørðin fyri at gera ørindur og tað kann bara t vera eitt sovorðnið dømi sum tað at skula fara til lækna tað er ta nógv eldri fólk sum skula ella fólk í øllum aldri og eg sá bara í hesi vikuni at onkur skrivaði hetta her við at fyrstu má bíða mann øgiliga leingi at sleppa framat og tá ið mann so kemur norður sum var for seinir og tá i mann so bíðar efti at man skal sleppa suður aftur so eru aftur seinkingará har so tað tað blíva øgiliga leingi í hvørfalli hjá eldra fólki so tað krevur eisini stóra vælvild tá ið tey so koma á sjúkrahúsiti ogtíbetur gongur tað sum regul upp men tað er ikki altíð tter nevnt tað eru nógv fólk sum ganga í skúla sum royna at pendla tað er eisini fólk sum arbeiða altso sum pendla fast og tað er ikki ein nemmi loysn sjálvandi skal vinnan vera kappingarfør men men up á ein annan máta so so veit eg ikki um mann skal tosa um vinnuna her í einum tí tað eru nøkur heilt stór sum brúka eina ótrúliga stóran kapasitet til teirra farm og so eru tað tey tey sum hava tey smærru vinnuvirkini sum eru kanska nógv meira avhangu av at smyrðil siglir har hini kanska hava møguleika til eisini at leiga túrar av og á og eisini gera tað sum eg havi skilt mann sigir eisini av teimum sum arbeiða umborð at tey stríðast fólk sum arbeiða á dekki og brúgv og í maskin og og og og sovíðari tey hava sjálvandi nógv at gera men mamma heldur ikki gloyma tey sum arbeiða við altso við tænastuni umborð tey eru líka mannaði haldi eg óansæð um tað eru tjúgu fólk við ella um tað eru trý hundrað og tey skulu hava mat til ultisfólkini og tey sklu servisera í tí tíðini so har kundu eisini kanska út frá ferðafólk á talunum llaer tað allarhelst eisini brúk fyri uppnormering umborð tað er ikki nakað nýtt ynski at hava farmaskiptil suðuroynna at avloysara skip seinast tá ið tað var eitt skip sum var leiðað inn meðan smyril var dokk tá tosaði mann nokk so nógv um at fáa keypt ta skipið og at fáa brúkt tað til avloysara skip men eisini tí mann sá nokk so stórar møguleikar í at kunna sigla á skotland eisini av og á eitt var tað kundi brúkast til farm men eisini at fáa kanska uppbygt eina ferðavinnu til skotland og eisini at hava tað sum eitt marknað at keypa keypa meira vørur tann vegin tí at har er eitt legri kostnaðarstøði enn tað er í føroyum so tað eru nógv sum tala fyri at tað hevði verið positivt at gjørt at fáa hetta her skipið sum tað ljóðar á teimum sum hava verið her uppi frá samgonguni so handlatað um dagar so ert okkurt á veg tað er so tað tað er so tann loysnin okur hava brúk fyri her og nú men tað er slett eingin ivi um at okur eisini hava brúk fyri eina framtíðarloysn og tað er suðuroyartunnilin sum skal setast á skrá og har ynskja okur sjálvandi eisini at pengar verða settir av nú og at mann mann mann ger meira við við ta arbeiðið tí tað er heldur se verur stetiki arbeitt við at finna politiskar semjur um tað men hetta her málið skal sjálvandi fáa eina ordiliga góða viðgerð frá okum duga iki at síggja annað mann tekur undir við tí takk fyrija takk sor a bjarni hammerr eina viðmerking ger suvælja takk fyri harra formaður tað er nokk eisini tað at tað er øgiliga lætt at gloyma a hvussu tað var tá ið mann ikki hevði

øðrum enn suðuroyingum ella teimum sum brúka farlegunum at seta seg inn í hvussu tað er at eittannastað skjótt at vera tann einasta stóra útjaranum men men tað ljóðar øiliga positivt um okkurt kemur á borið nú sum mann hoyrir um tátað seinasta tað var nakrar mánaðir síðani tá var tað at mann skuldi geva hanni stuðul til tey privatu ktfyritøkurna men eg veit ikki um tað r slept at ð ikki er tað men men tað e aktað sum tað koman nógvar ballónir upp men mann veit ikki um tað blívur tilnakað men tað er øgiliga gleðiligt um tað hendir eitt annað nú øllum førðum ímeðan okur bíða eftir at fáa fastan amband takk fyri harra formaður gersuvæl siristenbergtakk fyri hara formaður ja tað hava verið rættiliga nógv boð um loysnir men men tað tað er akkurátsum tað rtað er tað er ikki komið ordiliga tað hevr ikki blívan sett í verk og tí er støðan kanska hon blívur bara meira og meira ótolandi fyri hvønn dag tí fyrra upplivdu tað soleiðis at tað var onkrar einstakur dagur men nú er tað alla tíðina at atatað er so fult og og og og ferðslan er so darvað av tí og tað er eisini nakað um tað at so skjótt mann hevur fingið síni egnu viðurskiftir upp á pláss so gloymir mann nokk so skjótt hvussu tað er hjá teimum sum ikki hava fingið tað og visi okur skuldu taka meta hvørja framtí hetta málið hevur í mun til hvussu hvussu luttøkan er í tingsalinum so verður tað tungt takk

fyrija takk næstur a røða verður steffan klein poulsen ger so væltakk

har má vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá løgtingsmanninum bjarnar hammer har tað verður heitt á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið uppskot til verklegslóg um at fáa til vegar eitt eykaskip til suðuroyaleiðina og hetta hava vit ikki fyrstu ferð vit viðgera henda problematikkin við at ja nú tað trýstið er økt so nógv og tað hava vit millum annað viðgjørt í í rættarnevndini og hvussu vit hyggja eftir tísum sum stendur í her so so er tað jú tann kendi trupulleikin at
at trýstkir ø hevur økst
øgiliga nógv bæði tá tað kemur til ferðafólk hóast te hav lækka nakað nú í tvey túsun og tjúgu og einogtjúgu orsakað av korona men so er trendurin tann at at tað tað gongur ba einveg og tað er uppeftir og farmurin hann veksur kanska upp aftur skjótari hesa seinastu tíðina og haldi at koronurh ikki havt somu ávirkan á á flutningin á farmi og tað eru summir bólkar so sum lastir og og og ávísar bingjur sum eru økt tær øgiliga nógv tey seinastu tvey trý árini so tað er eitt kolusalt trýst á á smyrðil sum
hevur ein avmarkaðan kapasitet
og og tað hava vit sum sagt viðgjørt í rættarnevndini og tað snúði seg nokk um prísáseting og annað fyri hendan farmin meðan hetta uppskotið snýr seg um at fáa eitt nýtt skip til suðuroyarleiðina tað er sjálvandi ein ein kempuella ein ein fløskuhálsur ein smalir fløskuhásur fyri vinnulívið og tað fer ofta til at at at smyðjil verður seinkað tá ið nógvur farmur skal umborða í senn og tað gongur síðani eisini tyvir ferðafólki og og tað skilur mann ótrúliga væl frostratiónirnar rundan um tað og so hevur vur tosað um um tað ber til at at pressa sitrónina meir altso um um smyril kann taka fleiri túrar og og tað ljóðar sum at at og tað aldi vt ikki bara fingið upployst í í hesum lógaruppskotinum til samtyktar men at at strandferðslan mælir frá tí leiðslan harbeint tí at mann klárar akkurát vlíkahaldið sum nú er og og sl slítist kanska meir enn hvat gott er men mann kann ikki lata vera við at hugsa um umøll fraktskipini vinlugskip sum sum nokk sigla døgndrift og oteir klára heldur ikki alt viðlíkahaldið og og tosa teir orðna tað sum teir ikki klárar meðan skipið er sigling t tað skipið fær útokk so eg vænti at tað eri onnur skip uttan gera meg alt forklókan upp á hetta her memn at eg eri skip sum sum sum pressa sitrónina øgiliga nógv fyri at fáa fullan vinning av skipinum men vit sleppa nokk ikki uttanum serliga við trendunum ella tendensunum sumvit síggja nú har tað bara gongur ein vegin við ferðafólki og og um farmi og tað er sjálvandi positivt við positivt fyri suðuroynna men tað skapar eina avbjóðing her á suðuroyarloyni og tí sleppa vit nokk ikki uttanum at eitt nýtt skip er gjørt sum kemur øki um kapasitetin og og merkir at samstundis at tað veru lættari at halda tíðirnar sum soleiðis at ferðafólk kunnu eisini halda sínar avtalur tá tey skulu norðuum og og suðuraftur

keypa av nýggjum ski ella av einum skipi afturat er at øgiliga praktiskt viðt ta skipið kann avloysa smyrðil tí tað kostar øgiliga nógv at fáa skip úr úr miðalhavinum og hvar hesi skipini nú koma frá ttað er øgiliga øgiliga dýrt at leiga tey skipini og tað eru ikki so nógv skip sum kunnu koma inn á hesa rótuna

tað næsta punktið sum eg líka huga koma heilt stutt inn á tað er um eg veit ikki umta er bara er teimingin tað var tað sum bjarni hammer vardi seg við men men fyri okkum virka tað meir sum ein politiskrakett tá ið hetta hevur viðgjørt nú nokk so langa tíð í samferðslubólkinum har ymsar avbjóðingar í føroyum har hava viðgjørdar í viðvíkjandi samferðslukervinum og tá hevur hetta verið eitt konkret ting sum liga á borðinum og og um mann er komin nokk so langt mann er man kann siga næstan komin á mál og og andstøðan er eisini tikið við og fingið upplýst hvat hvat mann arbeiðir við og so kemur hetta uppskotið og eg trúgvi at tað er eisini ein partur av forkláringini at áhugin kanska ikki er so ræðuliga stórur beint her tí at tann veruliga viðgerðin fer nokk fram onkra aðrastaðni men tað merkir ikki at at hetta uppskotið ikki skal fáa eina virðiliga viðgerð og og tað kann væl vera at at er akkurát sum bjarni hammer sigur at tað er bara teimingin sum nú eina ferð soleiðis men men samgongan arbeiðir í málinum samgongan ynskir at loysa hendan trupulleikan og og at arbeiða við at at loysa hendan kapasitetstrupulleikan og eg haldi vit eru tætt ið eina

ja og tá ið hetta uppskotið sið kemur her so blívur viðgerðin meir ella minni av tveimum sporum eg eg veit ikki s stóran týdning akkurát hetta uppskot til samtyktar far á tí í meira reellu viðgerðina av hesum problematikkinum í samførslubólkinum í samgonguni og har mann so eisini hevur inndrigið andstøðuna mær vitandi so men tað stutt at langa er at har má eitt nýtt skip koma inn á suðuraloyina og vónandi finna vit eina skilagóða loysn upp á

so er tað bjarni hammersen viðmerking ger su vælja takkfyrhra formaður ja seint í seinastu viku figið ur at bara eina kunning um at ein bólkur í samgonguni samgonguni arbeiðir við onkrum men tað sum han ongantimán gloyma tað er tað líka mikið hvør arbeiða við tí løgtingið er altíð hægri enn landsstýrið og tað er her inni løgtingið kann áleggja landsstýrinum at gera nøkur ting vissum tað nú dragir út tað er eisini et grundtil heti her kom at vissi sjálvt um eitt uppskot til samtyktar og løgtingið samtykkir at landsstýrið skal komað við á hesari loysni so noyðist landstýrið at gera tað ongantíð áðrenn sjálvandi er tað væl vildin sum eg hoyri er beturin enn í verið og tað er mín inniliga vón sum stefan klein poulsen sigur at tað er ein loysn sum kemur men tað er bara løgtingið vistaða veruliga skal fáa landsstýrið at gera ta tingini sum muldu ynskja áðrenn eg tað sjálvandi lyftir og og og arbeiðsloysirnir sum vónandi kumbera mál men minstu tey altíð løgtingið sum kann bestemma og áleggja landsirum at gera nøkur ting takk fyri fyri røðuna og takk fyri harra

sovæl steffan klein polsenja harra formaður tað er tað skal geva bjarni hammer rættíð at at løgtingið er tað laggevandi valdið og tað her tingini mugu samtykkjast men við skipa okkum so eisini í ymiskar bólkar har verða viðgjørt politiskt og roynt praktiskt kal okkum gera og í hesum førnum í samferðslubólkinum har ein partur av samgonguni hevur arbeitt við hesum her og og síðani øll samgongan inndrigin og eg haldi tingini ganga rætta vegin m har við loysa millum annað
hendan trupulleikan men eisini aðrar
vivíkjandi samferðslun í føroyum og onkur heldur at mann mann sær øgiliga stutt at mann skuldi kanska hugt nógv longur tikið suðuryartunnilin og annað við men summi has tingunum eru øgiliga átrokandi og tí haldi at at viv mulikki halda afturvið at fáa hesi tingini framt sjálvum sjálvt um onnur ting liggja longur frammi so eg vóni at at tann pakkin ella hvanska úg kallanin verður samtyktir um skjalt for langa tíð ja takk so er næst at røða tað ruttvang ger so væl takk fyri harra formaður bjarni hammer í javnaðarflokkinum hevur lagt fram eitt uppskot fyri tingið eitt sokallað uppskot til samtyktar um at keypa eitt eyka skip til suðuroyarleiðina hetta er eitt áhugavert uppskot og eg trúgvi ikki at hetta er eitt uppskot sum kemur serliga óvart á fólk vit hava vitað um støðuna á suðuroyarleiðini leingi og uppskotsstillarinvísir eisini í
upskotinum á hagtøl fyri hvussu stórt trýstið er bæði
víkjandi farmi og ferðafólkatali smyril er nú sekstan ár koyrda seytjanda árið og hann er hann verður sigldur øgiliga hart og tað tað merkir eisini at slitið á skipi er lutfalsliga hart soleið sæt vit kanska ikki kunnu vænta at skipið heldur so leingi sum eitt skip sum ikki hevði koyrt so so hart hevði gjørt so lutvíst so skal eitt sovorðið eyka skip sjálvandi avlasta smiðsreld tað nú sigli eg nokk so ofta sjálv aftur og fram til suðoyar so eg eg kenni gott til hesa støðuna við við bingjum á dekkinum seinkingum í ferðaætlan og tað er sera sera óheppið at mann ikki kann stóla upp á ferðaætlanina eitt er veður og vindur
tað vita vit jú tá ið vit búgva í føroyum at tað í stóran mun ella í ávísan mun í hvussu eru
preti treytirnar men tað sum í sýstuni hevur tarnað ella hvussu mann skal siga farleiðini er jú trýstið á leiðina við serliga farmi sum tekur nokk so langa tíð eisini at fáa bæði í land og at fáa umborðafur samgonguumboð hava víst á at tað verður arbeitt við einari samfersluloysn tað haldi eg er eitt gott átak vit í framsókn hava leingi eftirlýst eina samferðsluloysn h fyri okkum hevur tað nokk so stóran týdning at ein sovorðin samferðsluloysn loysir nakrar trupulleikar og helst ikki bara her og nú vit kundu eisini hugsað okkum at ein sovorðin loysn avlastaði fíggjarlógina skilt soleiðis at mann sett meira haldføri í frameftir og serliga stóran týdning hevur tað í mun til ein møguligan framtíðar suðuroyartunnil at vit skapa fíggjarligar rammur fyri at tað kann gerast møguligt einaferð í framtíðina men eg ivist ikki eina løtu í at eitt eyka sskip til suðuroyar hevði lætt øgiliga nógv um farleiðina til suðuroyar her og nú og kundi verið ein góð hjálp í eina tíð tað sleppur okkum so ikki undan at vit eisini skulu finna meira permanenta loysnir til suðuroynna hvørt tað so verður ein suðuroyar tunnil ella eitt nýtt skip ella bæði tvey so haldi eg at hetta er eitt neyðugt átak at fáa eitt eyka skip og eg trúgvi at tað eru nokk so breyð breið semja um tað óansæð mann kemur at taka undir við hesum uppskotinum ella ikki so trúgvi eg flestu tingfólk harinni duga at síggja at tað er neyðugt at vit finna eina loysn rættiliga skjótt fyri at fáa suðuroya leiðina at fungera betur suðuroyaleiðin er tann eina tann einasta líkasum stóra sjóvegis farlagin vit hava eftir aftaná sjálvandi at at sandoyartunnilin kemur aftaná tað verða tað jú bara útoyggjar nólsoyarleiðin sjálvandi so hetta kemur at kosta okkum nakrar pengar í framtíðini eg fari so avgjørt at vísa uppskotinum væl vild og sjálvandi at vit fara a hygga upp á hetta her nærri í fíggjarnevndini og eg skal eisini gera mítt til at hetta fær eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri so er tað bjarnihammer sum fær ína viðmerkingtakk fyritað harra formaður og tað er eingin ivigi um at rutt vang er ein av teimum fái tingkvinnunum og og monnunum sum skilja hvussu tað er hvussu støðan er á hesi farleiðini tað er eingin ivg um tað hon er vitjar suðuroynna í heilum og tað er gott at okur hava tingfólk eg viliði ofta at siga tað tá ið hetta er eitt mál sum eg sjálvur havi kanska lagt framman í tríggjar ferðirnar og onnur tingfólk í suðuroyni hava eisini roynt tá er tað oftani sum siga tað nyttar ikki bara at eg sjálvur ella suðuroyingar royna at snakka hesa søkina men onnur tingfólk mugu eisini snakka hasa sakina fyri at fáa tað til in veruleika og veruliga at seta seg in í hvussu tað er vónandi virkar tað so at tað eru øllum førum fleiri nú á tingi sum ynskja at fáa ei vera eina vrandi loysn ella eina varandi loysn inntil suðuryartunlin kemur og tað er bara gleðiligt at hoyra og tað ergleðiligt at hoyra at ruttvang eisini heldur og og veit veruliga at tag hev brúk fyri einari øllum førðn eina loysn sum kann stuðla smyrliga suðurarleiðini nú og heilt skjótt helsu takk fyri hara formaðurja soerruttvang ger sovæl takk fyri faktiskt haldi eg at vit í føroyum ela her á løgtinginum serliga hava raðfest samferðslu rættiliga høgt og eg eri sannførd um at tað hevur verið viðvirkandi til at vit kunnu hava ment hetta landið at vit hava raðfest menning av okkara samferðslu ja og nú ferðist eg til suðuroyar meira soleiðis við síhugnaligum endamáli og eg eri ikki so bundin av farleiðini sum onnur sum skulu ferðast aftur og fram til arbeiðis og skjótt á mínari ferð aftur og fram um suðuroyafjørð upplivi eg
siga frustratiónir við við ferðaætlan sum ikki heldur
so sjálvandi dugi eg at síggja at tað er so mikið meira truplari tá ið mann dagliga er bundin at skula sigla aftur og fram takk fyri henrikold fær orðið gersuvæltakk hara formaður ja eg má siga tað at ta tað er okurt so stuttililt at tríggja rutu vang umborð at spyrja nokk so ofta tað er so altíð nakað positivt hvøroh meni nú hoyrdi eg tað at stefan klein poulsen hann hevði gjørt sær ómar gott sektii nokk so væl lí hetta hr málið eg skal gera skjótt tað formaður øh men tað er eingin ivi um ati summi siga at korona sum ger munin at at talið á fólki er váksi øgiliga nógv kanska serliga í í ár og í fjør ferðafólkatali og bilarnir eisini meni
í fjør vóru tað tvey hundrað og seksogtjúgu
túsund sum eg dugi at síggja fólk sum sildu við smyrligu ímillum tvey hundrað og seksogtjúgu í ár fer tað at vaksa betýðiligt bara altso áðrenn desemburmánaðir við eru tjúgu túsund forbí t og og og so roknar mann vist mann roknar sekstan túsund í desembur so koma okur uppar tvey hundrað og trýss túsund tað eru øgiliga nógv fólk sum fari við umframt at at at fraktirn er voksið s nógv øgiliga nógv og tað er gott tað tað er nakað sum má mann má gleðast yvir at fraktiin er voksið so nógv øh eitt sum eg haldi eri kanska mann mann roynir at passa uppá ikki at brúka for nógv olju og at sigla við og
smyril kann skigla skjótari inn á ger allar myndiligar dagar eg hyggi nokk so týðiligt eftir við smyrðu
jog hann er øgiliga oftani uppi á omanfyri tjúgu míl men so allar mindiligar dagar so liggur hann umas átí ein ein hálva ella har á leið og kanska líti hann so visti mann játtaði eitt sindur av pengur afturat so kundi smyrðil l olju kundi siglt eir sindur skjótari men tað bjargar so ikki allar støðuni sum er nú men alt tað við avlýsingum sum sum fólk tosa nógv um og sum dagar enn vistu diskussión um alla tíðina h tá ið smyrðil kom so bleiv tað ein tað fyrsta fundur sum var niðuri á haft niðan við við tað felagið sum skuldi byggjaan ella skipasmiðjina so vóru tar diskussiónir um nøkur ting umborð og fingu skiparnir kanska eisini at gera vart við seg millum annað var eingin sýðiliguggá og tað var bara ein lúku aftanfyri og tað bleiv so næstu ferð vóru tey tværlúkur aftanfyri og ein síðulúka og síðulúkan í stýriporssíðu hon var brúkt til at leggja at molarnum við at molarnn úti á molarnum er ein ein ein ein skráið at leggja á leggja at og tað tað lá øgiliga væl fyri tá ið har nógvur vindu vestaneftir at smyrel datt bar inn ímóti molarnum og visti hanikki sappa frá aftur sum var ein sleipari og haldan frá men ein el aðrari orsøk so kann mann ikki brúka ta loysna longur og síðulúkan verður ikki brúkt

vestan vindur ella ørsyndingur er tann sum mann mann roknar við at at skal vera kanska tann frægast seg at sigla tað er næstan líkamikið hvus nógvr vindur er

eg haldi at tað er fínt visti mann eg skilji at lana mann arbeiði við onkrar leiðir ella ella keypi ella keypin umskylda keyping ein skipi og og tað hevur verið talan um ferguna til vestmannoyggjanim hog nevði nakað væl minni men men hon hevði so hvørfall gjørt tað at hon hevði lætt um fraktina visti fraktin kom upp á pláss so var eingi so var eingin trupulleiki við pasaserini tí so hevði eisini nokkað át plássið verið til teir vanligu bilarnar sum eru nú farin um um upp um hundrað túsund men her eru nøkur ting okur meðan eg sat e tingardegni so so hoyrdi eg at at at norrøna fer út um molan tað verður heilt stutt næsta ár og so so skul man næsta ár skuldi norrøna fer út um molan at liggja og næsta ár bleiv ta betri pláss innan fyri norðøna fyri út um molan og norrøna liggur statvek innan fyri av einari orsøk tað veit ikki akkurát hví og so treingirs tað samanum og fyri at gera tað fullkomið so ætlar mann at tað plássið sum sá verður til yvir so ætlar mær at byggja eft húsimen tað má mánn opa hopa til vorharra at at at at tað fer í gloymbókina men men at koyra í land eg var í gongd við tá eg sat har úti á at gera okkurt skjótari at koyra í land men mann mann fekk allan tíðina at vita tað at tað er eingi problem a hatta loysir seg tá ið norrøna fer út um molan um eina stutta tíð sum sagt í áðni so eru statvek innan fyri molan okur koyra í

út eftir molandi tá ið nógv ferðslu her í vikuhendini og so langt út á molan sum møguligt fyrra so nógvir bilar sora at sleppa kaiina sum møguligt men men tað tað er ein trupulleiki at ferðafólk sum verða avheintað í bili og tey sum koma í land í bili tey skulu úta á tað sama tað hevði verið ein lættur visti mann kundi farið í land nøkur kundi farað í land tann vegin sum sum it teir koyrir landið á ternuni niðan á vegin soleiðis at at teð hev gingið skjótari fólk eru ótrúliga fitt við hvørt annað og tá ið ið tey sum koyra í land fyri at fáa skipið tomkt sum møguligt okur sum eru ótolin okur royna at flotta

síggja ein bil koma frá har sum sum ferðafólk sum er avheintað ferðafólk so stúðga mann og letur handa bilin sleppa inn ímillum gera øll tað ja so so so blívur tað ein ein munandi longri tíð at fáa skipið tømt ja tíðin gangi skjótt og so varð tað eisini sum eg nevndi við jørgun niclasen seinast og tað var at smyril hevur ein ein ein eina boyi meta seg eftir at tinganesi hon bleiv lagt har og hana fingu okur við strevi og stríð ljós á tí alt er hopiðleyst at fáa ljóshúrtið í tinganesi og nú er ho sloknað og hon tendrar ikki aftur tað er heilt ótrúligt at tað skal bera til at mann ikki kann fáa eina peru at lýsa um veturin versin nokk takk fyri ja tað var ein viðmerking tað er bjarni hammer sum fær eina viðmerking gersuvælja nógv er broytt tá ið hesin smyrjil kom og ikki at snakka um tann tann fyrri sum kom í fimmoghálvfjerðs tá var tá hildu fólk um høvdið og hildu at hvør himmalska navnið skuldi brúka so stóru skip men tað er bara gleðast at menningin í suðuroynni verður so stór sum hon hevur verið at nú sjálvt hesin her blivhin ja alt for lítil kann mann siga at mann hevur tørvar á nekaskipi men men tað er nú eru tað veruliga komið har sum hennikold eisini vísir á at tað er veruliga tørvur á at fáa onkar inn at stuðla smyrli serliga við fraktini sum hon kann snakka um og tað vóningur og mann hoyrirt sum tú sigur at at sum hennrigold sigur at mann snakkar um verður at tað er okkurt ítøkiligt frá landsaranum og tað munu okur bara gleðast um og hopa at tað ikki verður sum við ferðini á tinganesi sum ikki lýsir henn men vónandi verður tað takk fyrijser

tá eg ítingardegin so spurdi eg strannferslna hvat ið mann kann gera eini knapparavending fyri at fáa fyri at fáa tingini at glíða betri og ta var boðin e tað at at tveir túrur komu afturat og tað kettu okur so á og tað loysti eg ein stóran part av tí problemin sum var tá men nú eru tað tíverri ikki nokk hitt at mann hevur trupulleikar hjá kaiini tað er tað tað virkar sum eittbakatell men men men tað sum er við smyrligt t er tað at hendur nakað lær skrúvin í so er skipið vekk úr føroyum tað tað má eitt annað aðra annað stað henn tí er tað ófatiliga viktigt at tingini inni í havnini í havn eru so góður som møguligt soleiðis at
teir eru sikkur í allar mánøðururter taka at her verða í ordan uttan at

beigt fram ella leggur fram í dagorsaka tað var soleiðis at trivnaðaroyndin hevur lagt álit fram í løgtingsmálum nummar trettan fjúrtan og fimtan og tað ertað er altso tað eruummar trettan tað er uppskot til broyting í løgslógum artilskipan partislógin og nummar fjúrtan tað er uppskot til samtykin um at dagføra rættargangslógina og nummar fimtan er
uppskot til løgslóg í broyting í løgtslógum bernd barns rættihei lóg om árlóg lóg um foreldramediet og samver og lóg om anertentre av norðdeske faterskapsavgørusi sammóðum og so er tað fíggjarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtingsmálið nummar áttaogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleir mál til hendan fundin tað er soleiðis tað sendi kalendaran athjá løgtinginum at tað skuldu ófráboðir fyrispurningar í morgin men tað eru einki annað mál til í morgin so eg havi tikið upp flutt teir ófráboðar fyrispurninar til hósdagin tá ið tingfundur verður klokkan eitt tingfundur verður kokkan eitt hósdagin so ðar verða fluttir til tá so tar veru ikki tingfundur í morgin og skráin til hósdagin er annars hendan ófrá bara fyri spurningar fyrst og tað er klokkan eitt hósdagin síðani verður triðja viðgerð av løgspálum trýogtjúgu uppskot til løgsløgum broyting av løgsløgum trygdargrunn fiskivinnar og triðja viðgerð av løgspálum nummar áttaogtretivu uppskot til løgsløgum broyting av ymslum lóginum vegna avtøku av heftisrevsing og annað og so var tað tað málið at vit tóku av skránni í dag sum fór beinleiðis til aðruviðgerð tað er uppskot til eykafíggjarlóg í tvey túsund og einogtjúgu og síðani verður onnur viðgerð av løgspunktum áttaogtjúgu uppskot í løgsløgum broytingi við løgsløgum broytingi í løgsløgum áseting av skatti tað sum álits sum verða lagt fram nú og uppskot so verður eisini fyrsta viðgerð av uppskoti til samtyktar um vágameting av føroyum til fyribyrging av hvítváki og kriminellum pengaflutningi tað sum bleiv lagt fram nú sær tað sum bjørt samuelsen hevur lagt fram og framlovað er eisini á skránni so er hesin fundur lokin